so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag níggjunda novembur og fyrsta fyrstamála skránni er fyrsta viðgerð av tingmal nummar einogtretivu tað er uppskotið løgslóg broyting í llón bartuskipað tað er hækking av inngjaldi og útgjaldbiða um frasu menn fyri fólkaflokkin ertað beinir johannesen fyri javnaðarplokkin hendur gold fyri sambandsflossi ovandahl fyri tjóðveldi bjørgt samuelsen fyri frógn bjarni háhrasun petursen tað er tey sum hava biðið um orðið
fyrst fær beinir johannesengersvæltakk fyri harra formaður ja nú havi eg so eina fyrstu viðgerð á skránni her beint tað eru so broytingar í barsisskipanini og tað er at mann hækkar inngjald og útgjaldið og eisini aðrar broytingar tað er so serligt at tá ið hendan samgongan tók við so hevði mann so mál at mann skuldi leingji á barsilstíðarskeiði og tað hevu mann so gjørt og tað er vera eitt mál líkasíðani atbarnslógin kom í gildi at mann skal náa tatí málinum at mann kemur upp á tveyogháltrýss vikur og har mást to eisini koma til nú mann hevurmann hevur fyri í hesum valskránna hækkað tær frá áttaogfjøruti til tveyoghálvrýss vikur og so er tað líkasum hvat er tann næsta ið mann skal fara í holt við og herpeint so hava vit valt at hugt eftir útgjaldnum ella eystamakav útgjaldinum og tað er soleðis særig at tað eru fimmogtjúgu túsund í dag og tað hevur tað eisini verið í rættiliga langa tíð síðan v túsund og fýra og eg eri púra samdur íð hesu her uppskotinum er at tað er tí komið til at mann líkasum hyggur eftir hesum her markinum sum er nú og tillagar tað og og so er spurigin hussu mann ger tað og sjálvandi so er tað so sær at ein sovorðin broyting hon skal jú fíggjast og og tað hevur soleiðis við sær tað at inngjaldið tað hækkar eisini tað fer frá null komma seksogfýrs prosent og til nullkomma níggugfýrs prosent so harpeint so sigur mann ókey vit mugu gjalda meir út og tað skal eisini vera fíggjaforsárligt fyri barcelsskipanina so at mann má ja ella annan máta og tað ger hann so herpeint við at hækka tað við nulk null komma nulv trý prosentum men tað sum mann samstundis eisini ger tað er tað at mann lækkar eisini onnur gjølt dømis mann lækkar alsgjaldið null komma tvey prosent ella nul koma tjúgu prosent og mann hevur eisini uppskot um skattalát og annað so at tað mann kann siga at broytingin hon er fíggjarligur forsvárligur fyri barsisskipanin sjálva men sanniliga eisini fyri borgarum sum faktiskt fer at hava meir um hendi sjálvt um mann hækkar inngjaldið her peint so eg haldi tað er øgiga gott at mann hyggur eftirsinir og serliga eisini tí at síðan tve túsnd g fýra tá ið mann setti markið á fimmogtjúgu túsund so er tað rættiliga nógv hent tað eru bæði lønarhækkingar og tað er príshækkingar og annað og faktiskt so er tað so sær at miðallønin hjá bæði kvinnum og monnum er farið upp um fimmogtjúgu túsund so mann kann siga tað at í miðal so fáa øll tey fara barnsil ikki fult útbsalt av tí sum sum tey annars tjena so tað er gott at mann líkasum dagførir hesa her upphæddina so sjálvandi so haldi eg esin tmann eigur t arbeiða víðari við at hyggja fram eftir hvussu mann kann hvusu man kann dagføra hesa upphæddina og sjálvandi eisini p á ein fíggjarliga farligan máta bæði fyri barnisgrunnin og eisini fyri borgaranum sjovan og tvey onnur ting sum eisini eru líkasum partur hesan her uppskotinum tað er tað at barsil ikki skal gjalda sær av framskundaðar pensjón tað er so sær at mann hevur fingið tað sum eitur framskundaðar pensjón nú og og tað skal vera áeins som við fólkapensjón og fyripensjón at mann ikki betalir inn í barskun um mann hevur framskundaðar pensjón og so er tað eisini ein lítil broyting við tí at mann skal fylgja fólkapensjónsaldri skal tað standa og istaðin fyri at tað stendir sum tað stendur í dag sjeyogtrýss ár í lógini so skal tað standa heldur at mann fylgir fólkapensjónsaldri so visi tað er tað at mann broytir fólkapensjónsaldrin so verður so verður hetta her markið fyri nær mansn kal gjalda inn a tsama eisini atmás broytti so altíð alt so haldi at hetta er eittgott mál og tað er gott at mann at mann ger hesar broytingarnar og vit í fólkaflokkinumtaka fult undir við tí og tað er eisini verið gott at mann hevur longt um barstíðarskeiðið so sær at familjurnar kunnu fáa meir tíð saman við barninum ta fyrstu fyrstu tíðina so hetta er absolutt øgiliga gott so ati eg haldi tað var tað sum eg eg skuldi siga
jeg beint so takk fyri um harra formaður
ja ja takk fyri hara formaður nú ynskir mann at mann hekkar hekkin av útgjaldinum men tann parturin sum fer ágáðana av hasari hækkingini á tvey túsund og fmmundrað krónur er ein er tann minsti parturin eg haldi tað er sirka eini fimtan prosent fimtan til tjúgu prosent av teimum sum fáa úr barsiskipanini sum eru sum fáa ágávun av hasum her meðan øll hini skulu betala fyri fyri fyri tey sum fáa mest hevur samgongan ikki hugsað um at til dømis at seta botn í útgjaldið tí tað er ein tað er sirka seytjan prosent sum fáa undir tíggju túsund soleiðis at tey sum fáa allarallarmest kunna fáa eitt útgjald sum ger tað møguligt at liva nøkulunda gott fyri

beinir johannesen gersuvætakfyri hara formaður tað er so sær at sjálvtmálin hækkar inngjaldvið null komma null trýs prosent so lækka hnn eisini onnur gjøld so øll fara at gjalda tað ørlagv viktigt at staðfesta tað og tá mann tosar um útgjaldið so er hettir ein mein lønar endurgjaldingarskipan tað at siga tað at tað sum tú fært løn tað fært so endurgoldið um tfærs í bartil tað er tað sama tá tú fært í als so at tú fært tað ið ú ið tú annars hevði fingið løn tá mann tosar um botn so er tað kanska serliga fyri tey til dømis lesandi har tað er ein trupulleiki at kanska ungar kvinnur ungir menn sum hava verið lesandi tey kanska fáa børn og so hava eg kanska ikki havt nakra inntøkur har kumdma til dømis hugt eftir ókey kann mann til dømis gera lestrarstudningin sum anintøku sum tað eisini verður roknað við í tá mann roknar út grundarlagið fyri útgjaldarbarslin og so framvegis so tær koma og hugt eftir altso eftir ymsum loysnin har

akfyri harra formaður hetta er so eitt uppskot frá landsstýrismanninum magnus rasmussen um at broyta barsisskipanina ø og hetta er eitt uppskot sum gongur út upp á hámarkið frá upp á fimmogtjúgu túsund verður hækkað til sjeyogtjúgu túsund tað vil siga at mann í mesta lagi kann fáa útgold sjeyogtjúgu túsund ummánaðin í barsilsgjaldi undanfarna samgongu innførdi hetta við eftirløn at eftirløn eisini verður latin av barsilsgjaldinum soleiðis at tann sum fær í barsils sparir upp til eftirløn og tað verður tíbetri hildið fasttíð visu vit hyggja eftir so er hetta triðju ferð at samgongan hækkar eftir aðru ferð at samgongan hækkar inngjaldið inngjaldið var tá ið henda samgongan tók við null komma einoghálvfjerðs prosent av áinntøkum og tá kostaði tað fimm hundrað krónur fyri fólk við bintøku at tekna eina trygging fyri at verða við í hesari skipanini og so bleiv tað broytt tili null komma átta seks prosent og nú broytir mann tað so aftur tili null komma átta níggju prosent so hyggur mann eftir einarisos rímiligari lágari inntøku up á trý hundrað túsund um árið so hava tey fingið eina hækking upp á eini fimm hundrað og hálvtrýss krónur í hesum gjaldinum meðan tey sum hava bintøku eru farin frá at kunna tekna trygging fyri fimm hundrað krónur tann tryggingin kostar dag trý túsund krónur og tað er fyrisovítt nokk ferð at mann roynir at javnseta b og a inntøkunar í hesum tað sum eg haldi blívur eitt sindur avbjóðandi tað er at mann grundgevur enn eina ferð fyri aðru ferð við at mann samstundis sum at hækkar barsilsgjaldi tað tann samanhangin kann man ikki gera arbeiðsloysiskipanagrunnurin er gjørdur fyri at tryggja okkum ímóti arbeiðsloysi tað er soleiðis at stýrið fyri als kann taka avgerð um at lækka gjaldið tí nú er nokk í kassanum men tað kann ongantíð knýta saman við at mann hækkar eitt annað gjald á fíggjarlógini tað er faktist at fara yvir um eitt mark sum politiskt ikki eigur at verða góðtikið og tað ger samgongan fyri aðrufri hesum samgonguskeiðnum knýtir tey bæði tingini saman tað kann gott vera um tað koma ringar tíðir og arbeiðsloysi hækkarar somaalsgjaldið aftur hækka og og og tað merkir jú ikki at barsulsgjaldið fer at lækka so hetta er ein samanknýting sum mær dámar øgiliga illa um mann ger nokk so nógv burtur úr henni í hesum viðmerkingunum eg haldi sjálvandi skilagott at mann hækkarmarkið fyri útgjaldið og og hava vit havt tað við í fleiri av okkara uppskotunum gjøgnum árini víst á at tann heimildin er í og er í lógini um barsilsgjald longu í dag í veruleikanum er tað ikki neyðugt at koma løgtingið við fyri at hækka gjaldið útgjaldsmarkið tí at grein trettan stykki trý sigur rættiliga greitt tað at landsstýrismaðurin kann lata hámarkið fylgja lønarvøkstrinum samfelagnum tað hevur so ikki verið gjørt í átjan ár og vit royndu tað longu í kæsamgonguni tvey túsund og átta at hækka hetta útgjaldsmarkið meni tá broytti mann í løgtinginum frá heldur enn at hækka tað til sjeyogtjúgu túsund at siga ati mann heldur vildi

og við longdu tá barsistíðina við átta vikum og síðani hava skiftandi samgongur valt at gera tað sama og nú er mann so komin uppá eitta árið sum eg haldi allir flokkarar verið samdur um um mann skal men harra formaður tá iðman nú kemur við broyting í barsbarsisskipanini sum vit hava tosað so nógv um í so nógv ár og tjóðveldi hevur jú havt ja heilt nógv uppskot frammi gjøgnum árini um hetta her sum vit kalla fyri flekskcein skipan har foreldrini í nógv størri mun sjálvir fáa heimild til at seta saman sína barsils tíð og kompinera hana yvir á longri tíðarskeið tað harmar meg eitt sindur at mann tá ið mann kemur við enum sovoðu lógaruppskoti um at broyta barsisskipan at manm bara tekur útgjaldsmarkið við tað haldi eg vera tað haldi eg vera eitt sindur óambitiøst altso hví tekur mann ikki tá ið mann hevur sagt umaftur umaftur eisini frá landsstýrisins síðu fleiri broytingar við soleiðis at barsisskipan blívur nógv meira smidlig hyggja vit eftir hvat hvat er fyri

vit eftir hvørjar teir størstu avbjóðingarnar eru hjá familjum í dag so er tað at fáa tingini hanga saman og hetta her við at siga at ein stødd hóskar øllum altso wonfitzól sum er í veruleikanum hesari skipanini tað tað passar ikki saman við barnafamiljuni í føroyum í dag tær hava tær eru øgiliga ymiskar tær hava ymiskan máta at liva sítt lív upp á og tær ynskja at hava størri møguleika fyri til dømis at mann kann fara fyrr til arbeiðis so so dríggja barsils vikurnar yvir á longri tíðarskeið at annað dømi er vist pápin kanska eg sjómaður og hann er heima og hann ynskir at vera í farloyvur meðan hann er heima at mamman so kann arbeiða parttíð ella fulla tíð í dag sigur skipanin eisini at foreldrini kunnu ikki verða heima í senn tað skuldu tey eisini kunna vist tey hug til tað vist tey nú hava møguleikar fyri at leggja tað saman uppá ein slíkan máta at tey kanska kunnu útseta tíðina nær barnið byrjar í í vøggustovu ella fer í ansing sum tey flestu børn jú fara í dag ella at tey kunnu siga ja men eg vil eisini kunnu arbeiða eitt sindur í mínari barsilstíð og so dríggja hesar her vikurnar sum mann hevur lógarfestan rætt til at vera í barsli við útgjaldi úr barsilsgrunninum eg haldi at tað hevur verið vaksandi undirtøka fyri tí sjónarmiðnum tey seinastu tíggju árini í tinginum og eg haldi at tað kom heilt har til ati tað ikki langt framt at standa nøkur orð um tað eisini í samgongusjalinum at mann skuldi gera skipanina meira tí haldi eg tað e eit sindur harmligt at tað ikki er við í hesum uppskotinum

so er spurningurin er at hækka tað til sjeyogtjúgu túsund nokk tá ið mann hugsar um at tá barsusskipan mar nýggj so var útgjaldshámarkið fimmogtretivu túsund og hetta er jú ein tryggingarskipan heta er ein skipan sum vit gjalda í fyri at kunna fáa endurgoldið okkara løn tá ið vit fara í barsil nú sigu vit men vit eru sjávandi nógv sum eru fallin fyrialdursmarkinum helta er ein soldarisk skipan men men tey sum eru í í í burðardyggum aldri ella burðarførum aldri skulu kunna fáa barsil og og tað eru vit øll við til at gjalda eg haldi sjálv ati tað var eitt øgiliga stórt framstig tá ið mann fekk sovnað barsils grunnin fyri nøkrum árum síðani tí áðrenn tað so var tað faktisktsleiðis at tað í nógv ár var eitt stórt yvirskot sum varð goldið inn í skipanina men tað fór beint í svarta pott nú skulu pengarnir sum hann tekur frá skattgjaldaranum brúkast til barsisskipanina og og vit arbeiða so við at kunna hava nóg stórt yvirskot í skipanini til at kunna gera skipanina enn betri tað verður ofta sagt at vit hava heimsins bestu barsisskipan eg veit ikki um tað er heilt rætt tað eru aðrar skipanir íokkara grannalondum sum haldi eru hæddvið okkara við svit hygja eftir til dømis svøríki og norra men tann størsti munurin sum eg haldi eri tann allarbesta skipanin er nettugfleksibiliteturin sum vit mangla í dag í okkara skipan og so eru eisini nakrar sovornir lágpraktiskar avbjóðingar sum fráboðanar tíðin til dømis hava fleiri brent seg upp á pá parnir hava boðað for seint frá teir nær teir tóku sín part av av farloivinum teir hava jú oyramerkt fimm vikur sum er í dag og og og tað er ella tað er ikki markað bara til pápar tað er eisini mamman kann taka part av tí men tað at arbeiða fyri at pápar fáa betri rættindi til sín part av barsilstíðini loynt í barsilstíðini og at foreldrini fáa nógv størri mun í nógv størri mun kunnu samanseta hesa tíðina etti egnum ynski eisini í samráð við sínum arbeiðsgevara tað haldi eg er sera sera umráðandi at mann fær fær við harra formaður men tjóðveldi fer at hetta er eitt uppskot sum kemur í vinnunevndina eit arbeiðsmarknaðaruppskot so vit fara sjálvandi at ja nú skuldi eg sagt vit fara at gera í eina góða viðgerð harra formaður men tað gevur kanska ikki ordiliga meining at standa og siga tað beint nú tá ið vit hoyra at at løgmaður møguliga fer at skriva út væl í dag og júst sum eg sigi hesi orð so kemur løgmaður inn í salin so vit eru eitt sindur spent upp á hvat dagurin fer at bjóða og sum fólk kanska hava merkt so er er hugb me til at viðgera hetta málið kanska ikki tey bestu í dag so tað má landsstýrismaðurin bera ivir við okkum men um vit fáa høvið so skulu vit geva
málinum eina góða viðgerð takk fyri
ja beinið jóhannesen við mær sín ja tað er pøgurða rætt sum bjørt hannesen er inni á hetta er við at mann ger broytingar við alt stovni og tað er altíð eftir tilmæl frá alt stýri men tá er so at alt stýrið hevur komið tilmæli um at blakka inngjaldið so hevur mann eitt sæð tað sum ein møguleika at har tað er brúk fyri at hækka kanska ongarisdómi at mann at mann ger tað tí at sjálvum skulu allar broytingar vitð gera tað skal eisini vera fíggjarliga og forfarliga hjá borgarunum og eins og vit gjørdu tað í fyrsta januar í einogtjúgu tá ið vit eisini hækkaðu inn hjá eitt lítið sindur men lækkaðu alsæti veir so gjørða mann tað aftur nú tí at mann tekur altíð í eini heild at tað skal bara vera fíggjarliga og forfarliga hjá altstýrinum ella alt skránum barnskrúnum og eisini hjá borgarunum fyrst fremst so mann tekur altíð í eini heild
og tað havi e einsini gjørt í hesum førunum takk fyri
so er tað bjørt samelsen takk fyri tað er altíð gott um tað er samanhangur í tí tað havi vit sæð alt for nógv av hjá hesæri samgonguni við eykajáttanini tær ikki hava verað fíggjaðar men g eg eg meini tað veruliga tá eg sigi at eg haldi tað vera eitt øgiliga vandamikið sbor at farin á at siga at mann gott kann samanknýta alsgrunnin og fíggjarlógina tí tað meini eg at sum alsskipanin er gjørd fyri at tryggja føroyingum ímóti arbeiðsloysi og tí kann mann ikki siga at um tað gjaldið fer upp ella niður so skal mann beinanvi brúka tað á fíggjarlógini a tað tað eg meini at tað er ein skeiv tankagongd og og tí tí vil eg gjarna vísa á at eg haldi tað vera skeivt annars hevur samgongan rætt altso hækkað hetta gjaldið rættiliga nógv sum er nevndi fyri eina løn upp á trý hundrað túsund so er taðat hækkað eini fimmhundrað og hálvtrýss krónur t tað er nokk so nógv altso og og og vit gjørdu ein fær í vinnevndini við settu eina sólsetis áseting á tá taðvar ett landstýrisfólk sum segði nú var neyðugt at hækka tí vit trúðu ski orli up á tað viðhvørt at hava útrokningarnar tað hækkaði ú inngjaldið í grunninin so hvørt sum lønirnar hækka í landinum og vit gjørdu ein sólsetir ásetingo segði handa hækkingin var bskuldi bara vera galdandi í eitt ella tvey ár og tað vísti seg at grunnurin hevði stórt yvirskot ið tann tíðin var farin so mann skal eisini vera øgiliga uppmerksamur og
tá ikki at taka meira inn enn eyðugt takk fyri
giabramsenhara formaður hetta var it sindur um tað sama tað er samanhangi millum barsiskgrunnin og als ella barsis skipan og als øh eg púra samdur bjrt samelsen tað havi einki hvørt annað at gera tað kan vera politiskt signal í tí at koyra annað upp og hitt niður men tað er púra leyst áv hvønn øðrum sum nevnir bjørt samelsen hvat nú um tað bleiv verri tíðir og og altskjald fer upp uttan á barsisk grunnin fer niður tað er soleiðisnar at ella tá eitur stýrið fyri als hevur havt sum málsetning í nógv ár at tá itátá ið faði í grunninum kom upp á eina milliard so skuldi mann lækka og tað er faktiskt bara tað sum hendir nú atso mann heldur at nú er so nógv í grunninum og tí lækkar mann ta gjaldið
tað hevur sum so einki við barsisgrunnum at gera takk fyri
samelsennei takk fyri har eri eg bara púra samd við helga abramsen tingmanni tað er bara tað í hesum uppskotunm ger mann nokk so nógv burturúr at líkasum forforsvara tað at mann fyri aðru ferð at hækkara gjald mann bar jú nokk so íðin at kalla undanfarna samgongu alt møguligt vis mann skrúvaði pp á nøkur gjøld og eg pástandi at mann hevur altso yvirhala í hesi samgonguni men lat tað fara men men og so brúkar mann tað øgiliga nógva viðmerkinguma at at mann hækkar tíman lækkar í als og tað er ikki ein samanhangur og tí haldi at tað er keðiliga misvísandi ella tað er ikki tað er ikki tað er eitt farligt sporð at fari inn á og tí haldi g ikki tað er rætt at landsstýrisma
manman brúka tað argumentija takk fyri so er næstu røðari jóhandal
áðrenn tað var tað hægrið tað var soleiðis at fyrr hevði mann eitt maksimum gjald sum lá upp á

loyst soleiðis at okur kunnu hekka hetta her hesa tíðata tíðarskeiði og tað úr so eydnast tað haldi eg mann skal vera glaður fyri tað eru soleiðis at í hesum er upskotunm ella fleiri sum hava funnist at at kanska gjaldið er í legra lagi serðja ta bólkarnar av fólki sum hava hægri lønir enn enn enn tað sum markið nú verður sett upp til sjeyogtjúgu túsund men mann hevur so valt at siga tað at mann í hesum umfarinum sassar upp á at at hækka tað við við viðvið tvey túsundkrónum um mann hevur eisini valt tað at mann í sama mundi so hekkar mann í gjaldrið við einum ávísum lítlum prosentsatsi og um mann ætlar sær eisini gera tað hóast taðh ikki hevur nakar við hvønn annað at gera so hevur mann eisini sagt tað at mann ætlar at lekka

lítið vet fyri at á tann hátt bann at seta ting upp kann mann siga mann mann mann man kemu iki atpetala meir sum brúkari hetta e yvir skipaninr sum er tryggingarskipanir sum eru gjørdar til ati og og verða betaltar av av arbeiðsgevara og arbeiðstakara og oog tað haldi eg virka øgiliga væl mann hevur jú havt tær avbjóðingarnar ígjøgnum nógv ár at barsisk grunnurinhevur av og havt

at gjøldini koma ati at hækka eisini tað tað er so spurningurin um um tað hevði verið so heppið bjørt samenlsen nevndi í sínari framsørøðu tað at hon helt at tað kanska vr it sindur óheppi at mann nei orsaka tað var tað var tað var jú ta var bjørt samelsen hetta her við at at hevði eitt lámark fyri tey sum sum sum sum høvdu minni altso kendi undra ut ávíst men tað er ð rest sum onkur segði eiini hettað er ei skipan sum okurbetala inn til okur fáa tað aftur sum okur tjena so attað hangur ikki ártað saman haldi eg at at tosa um tað mann fær mann fær ta gjaldið sum mann hevur kent upp til upp til maknsus sjey túsund áðrenn man úr er fani bartin ei sum mann eisini hevur gjørt í hesi skipanini her ella vðhesn her uppskotini

ein broyting í kanska fólkapensjónsaldri at mann so skal inn at broyta eisini tað tíðarskeiði í lógini sum mán sagt tað ati fólkamaskinur sar tær tatær sum eru í fylti í sjyogtrýs ár tær koma jú ikki at betala barsiskt gjald og mann sigur tað at frameftir so vel tað soleis at tað vera automatis sigulerað vissu aldrin broytist siga so so verður tað regulera automatiskt mann kal ki gela beta lógina fyri at fáa tað at fylgja við umanher eisini sagt tað her í lógini ati til dømis fyritíðarpensjónir og annað sum sum fáa útbetalt pengar áðrenn tær kulu helur ikk kumu at betala til hesar skipaninar frameftir tað haldi eg er eisini er skilagott

haldi tað athetta er eitt gott mál fyri fyri okum øll tað mann eg á hendan hátt spakuligarnir eisini hvørji brupfetta skalanin so est at mann kemur upp á hesær sjey túsundi tað er jú nógvar intøkur í dag sum tjena nógv nokk so nógv meira enn tað men eg haldi tað at tað at mann á hendan hátt fer upp til sjey túsund u mánandi løn tá mann er í barslig sig hvussu sæðan bati í muntir tilty fimmogtjúgu hóast teð langt herfrá upp til fimmogtretivu túsund sum sum tað var upprunaliga men okur fara í at geva hesum um málinum eina góða viðgerð og hava tær hoyroyingar sum neyðugar í samband við málið og koma at viðgera málið positift takk fyri
formaður
rósa samelsen viðmerking takkfyrihara formaður tað er einki ivast í heta eitt gott uppskot men vit hava statvekk ein bólk av av kvinnum sumsum er lesandi sum eru sum lidnar at lesa sum einki fáa frá frá bbarnsgrunnum ppá ein annan máta má mann eisini fáa eina loysn til tær tí at tær mugu søkja um um almannahjálp og tað er ikki rætt

sum tú verðurnevnt áður eisini hhetta er ei tryggingarskipan hetta skipan sum okur gjalda inn til oghetta skipan sum arbeiðsmarknaður betalir taðvsia tað sum eru í aktiv arbeiðsmarknaðinum tað r tað sum tær inn til fáa og fáa pengarnir visti mannvil hava eina eina sosiala skipan á av einum øðrum slag til at dekka tay inn sum eru lesandi so má mann finna útav tí í eini almennalóggávu ella aðrar vegir tí ati so leinis sum skipanin er gjørd aft hesum leisnin sum eg gjørdi eftir so verður tað neyvan í hesum lógini mann skal inn at gera hasar tillagingarnar tað trúgvi eg neyvan eg trúgvi at tað er í í í í forsøgalógini ella almannalóggávuni at mann má inn at siga mann ásetagjald sum sum mátann nákk kann dekka tey sum sum eru lesandi men eg rikki ósamdi rósa samensen at tað er tað er ein avbjóðing tað er tað er ikki í lagi at fólk sumnoyðastsjálvandi vitskulu veraheima hjá sínum børnum at tey ikki á einanhátt fáa eina kompensatión og og eitt gjald fyri at verða heima óansað um tey lesandi ella ikki men hendan lógin øllum kunna era ikki gjørd til til tað
tí má tað gerast harra lóggóði takk fyri at fáa mær ja takk síðani er næst røðari henrik ols gerfald
tílíka uppskot tað er ikki altíð at mann kann kanska siga hetta var tað einasta rætta at gera men onkuntíð uppliva umá tað og so skal mann eisini siga tað sum mann meinar um tað hetta er taðn rætti verðina at fara men sjál fylgjuri eru tað onkur ting sum tað vildi altíð vera at mann vildi hava annanleiðis men hetta er eitt uppskot sum ey sum e hava fylgt við tað er altso endurgjald fyri mirsta løn tær seinastu tólv mánaðirnar undan barðslunaso hetta er longu aftur í tvey túsund og eitt man beginnar at marera við at fáa eina ein varsils skipan at rigga eg haldi tað var ein stórur dagur tann dagin okur samtykti tað og at mann kundi veri heima við løn í nakrar mánaðar síðan er tað so við og við longt tíbetur nú er so hesi ferðirnar inngjaldið skal hækkaður null komma átta seks prosentir til null komma átta níggju og tað er so ikki ila stóra hekkingin men tað er so tann vegin men mann kann siga kanska tað tað sum er við tí eisini tað er tað at tey sum tey sum fáa tíggju tólv túsund um mánaðin tað eru eisini við at betala eina hekking til tey sum fáa sjeyogtjúgu fyr at nøkur skulu fáa sjeyogtjúgu áhog tað er sjálvandi tann mátin hetta verður gjørt uppá men akkurát um tað er so at ferdigt tað tað tað kann tað setast spurnatekin við tá tað kemur til andsinngjaldið og shatta har hækkaða avgjaldið so hava fleiri taarar sagt tað at tey eru ymiskasom við tí og tað eri eisini eg varð umsettu als í nøkur ár og vará fundin hjá als hvørja ferð tæir hevði aðalfund og eg helt alla tíðina uttan at at blanda meg upp í tað at mann skuldi í øllum førum koma upp á eina milliard áðrenn mann fór at gera nakað við at lekka teg og nú er talið av fólki á arbeiðsmarknaðuinmum vágsjørila nógv ikkin og hoydi útvarp her heidar dagin at tað var mest at takka útlendingum fyri men eg e giti meg til at einaferð visti tey við tað ganga tað skeivan vegin so fáa nokk øll burturúr hesum eg haldi at hetta er er fantastisk trygd at hava eina milliard tað gera einki sum tað fyrisinu longur upp tí at teir sum hava upplivað eina afturgongd tey sum hava upplivað ein afturgongd tey síggja hvussu ófatiliga skjótt í tað minkar úr úr úr teimum grunnunum sum betala til fólk tá tay beva arbeiðsleysi og og tá ið tað gangu tað skeiva vegin í í og eg má siga tað at eg tá eg onkuntíð g hugsi at um mnn mann ristist næstan at hugsa afturá hvussu í skjótti allir kassar tímdust tá ð ið tað fór at ganga tað skeiva vegin okur máttu lána frá frá nei ikki frá frá samhaldsfasta og allanstaðn fyrr at kunna betala eitt sindur út í í tað er ti

mann betalir sum sagt frá tið mann eri sekstan ár til mann ilvið seksogtrýss og tað er tað mann er samdur um øh og nú er so heimild til at at leingja í sambandi viðpensjónsaldurin hækkar eitt sindur o taðai egiurt einki snakka um tað er tað nemmasta tað eru nógv sum okur fingu eina uppskeri einaferð í seinast okur viðgera hetta her tá fingu okur eitt uppgrð yvir talið av teimum sum fáa minni enn tólv fjúrtan túsund ella har á leið endað onkur minni enn tað og tey eru ikki so fá sum sum fáa tann partin so tann diskussiónin um at hava eitt minstamark hon er relevant at hava tí at tey sum fáa tólv túsund tey betala tað saman fyri mjólkina og fyri oljuna og fyri æli og fyri alt annað tey tey keypa og tað særst tíverri bara tað sum eitur mjólk tað kað ekstremt nú í sýstini ikki bara mjólk men men nógvan annar matur eisini

eg haldi at altso eg umsetaði tær nøkur ár so hekkaði skipanina við fýra vikum og so aftur við tveimum vikum og so legði pensjónin omaná og eg havi nevnt tað fyrr táð spurdi eg eini pengastovnir í eini pengastovnirl tømur størri hvussu vissu ein mátta seta kvinnur missi ein familja ferð í barshil ella ella annað og tað strammar eitt sindur í viltey hava hús at betala hvussu við vistu tey fáa biðja um avdráttar skoða

jensarana er fráfari ti landstýrsvalu tað men hann hann er ovambært stadbek efta sama upfatanina hann hevur orðið frítt men lat fara men

um at tað hevði noktað er ein noktað fólki at fáa eina avdráttaskoðan so tað er hvørfall ein positivur hálningur í pengastovnunim til tað at visi fólk far í barsul at tey fáa eina avdráttaskð í nakrar mánaðir tað var tað var tá okur koyrdi hetaher upphæddir eg haldi at ja arbeiðsgevararnir tað var eitt sindur t sindur løgið mann hoyrdi arbeiðsgevarafelagið vildu hækka útgjaldið og lekka tíðina sum tey eru til í barsligum

erið ein góður dag at sagt miss arbeiðsgevaranum vilja hava gjaldið longri upp enn til sjeyogtjúgu túsund ja so volsignaeð betala eitt sindur eyka inn og latið so hini fólkini sum eí tímalent fáa frið lat arbeiðsgevararnir betala eitt sindur meira inn eftir ynski hvussu nógv teir vildu vilda hava útgjaldið uppeftir tað hevði verið ein fín loysn at at bjóða teimum tann møguleikan tá teir eru so avgjørdir um at koyra barnsilstíðina niður eg hoyrdi eisini forkvinnurnar í demokratia segði at hetta her var for lítið sjeyogtjúgu túsund tað skuldu minst fimmogfjøruti túsund upp á minst fimmogfjøruti túsund um mánaðis segði hendan her forkvinnan í demokrati í útvappinum og og og tað ljóðar øgiliga ógvusligt sjálv fylgjardigi eru tað fólk eisini kvinnur sum tjena fimmogfjøruti og menn ikki minst men men men men menn altso eru tað virkuliga soleiðis at mann heldur at mann skal fáa útgjald upp á fimmogfjøruti túsund so er tað r tað er øgiliga langt millum hálningarnar hjá fólki í hesum landinum tá ið rði sovorðut eg veit ikki hat man rópa ta foru men ein nevnd sum eitur demokratia fyrrisla er at mann fer upp á fimmogfjøruti túsund tað kann vera gott uttan at tað blívu so heilt óságliga gott

eg haldi at tá ið tá ið okur starstaði hesar skipanirnar aftur í tvey túsund og eitt tá varð hevði eg eitt uppskot um ikki hevði ikki ikki í tingi men eg fekk ikki undirtøku fyri at koyrda tingið at mann kundi visfólk hevði hug og hevði ráð at fara niður eitt sindur niður í gjaldið at eg longdi á tíðina og tað snakkaði okur um vissu ein kvinna kanska vildi fara í okur hevði okkurt dømi um tey eg fekk at vita tað frá onkrum vildi fara í tvey ár fyri hálva løgn so skuldu so skuldi tað gera gerast møguligt visti tað var ráð til tað men mentað var ikki undirtøka fyri tí tí tað fór at gera tað kanska eitt sindur ójavnt ila eitt sindur eitt sindurtað var eitt sindur misnøgd við at mann mann kundi kundi faktisera tað men eg haldi allíkavæl at at at mann mann kundi kanska hugt eftir tí men frá javnaðafloksins síðu so taka okur fult og heilt undir við hesum her men men við tí við tí at tað at tað tað hekkaða inngjaldið tað gangur eisini út yvir tey sum fáa tíggju tólv túsund og trettan so haldi okur allíkavæl at hetta er tann rætti vegurin man sær og at at mann fer frá fimmogtjúgu til sjeyogtjúgu tað er fínt eg haldi atað er fínt og og men men stadvekk má mann eisini hugsa um tey tey sum eru í í í í hinum endan lægri endan tað er eitt stórt framstig og og vasigna hava í einum landi at at at fólk kunna fara í barshl ella kvinnur ikki minst at fara í barsul øh í eitt ár ta e tað koma til nú tað er fantastisk framstig at at hava eg má siga tað eg haldi t er tað mest positiva sum eg havi verið við til inni her í heila takið mangt hvat hevur verið á skránni men tað mest positiva haldi eg r hent hendan tilgongdin at fáa tað upp til at serliga mommurnar e eg taki ikki so titil um um um pápanfýra vikur ella ella seks vikur ella hvat teir ganga dreipast við tað eg minni upp á seg men at an momma kann vera í í í barsili í eitt ár tað er eitt fantastiska framstig og tað haldi eg at at liva í einum sovnum landi tað ber til tað er eitt prevolegium í allarhægsta grad at kunna liva í einum landi hvar ið tú hevur eina sovna skipan ikki bara sovnar mær fleiri aðrar tað eigar mann at seta stórar krígs upp á og vísa á
allar aðrastani takk fyri tað er ein viðme
merking bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri harra formaður nei eg samdur við henrig í hettar gotthetangóð skipan og og tað er eisini stuttligt at hoyra at arbeiðsíafelaga ysk ja tað kula lekka vikurnar aftur men so tað kanska bara ein lítil kunning tað er at í verandi løtu so fáa so fáa fimtan prosent av øllum teimum sum fara í barsil nei um skylda fimmogtjúgu prosent av øllum teimum sum fara í barsil fáa undir fimtan túsund í útgjaldi úr skipanini og tey skulu sjálvandi eisini nú ynngjaldið hækkar betala fyri tey sum fáa meir men men sum heild er ta gottat
takk fyri takk mála
tað er púra rætt at tá ið tú hekkar inngjaldið yvir allan allan linjuna so so so koma tey sum eru í í lægru endanum at betala meira inn og tað vara bara tey herr enn teimum sum fáa yi av tí tá ið tú hekkar loftið hvat annað mann kundi gjørt í ur hasum partin í inngjaldinum tað eri g ikki ordiliga sigkur í hvat tað skal vera men hin hin parturin mann setti eitt eitt eitt inntøkumark niðureftir ella eitt lægsta mark so hevur tú d hendan trupulleikan burtur frá endurgjaldi fyri lønir men mist mann hevði tað hevur mann í nógvum øðrum førum eitt eitt lægsta mark útgjald vist tú her í barsel og hevur arbeitt ho fer eitt sindur minni í n at at tú so fer eitt minstamark tí at tað kostar tað sama at at hyggja upp á tað er ein ting sum mann págsign kann hyggja nærmarar uppá við hesun her
ja takk so fær bjarni kárasund petersen orðið
fyri harra formaður vit viðgerða eitt uppskot løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsusskipanina tað snýr seg um at at hækka inngjaldið og tað ger mann tí at mann vil hækka hámarksupphæddina og tað er sjálvandi eitt uppskot sum vit eru øgiliga glað fyri landstýrsmaðurin hevur longu sæð skriftana á vekstrinum hvat røðan frá handlunum vit eru vit eru sera jalig ivir fyri hesum her uppskotinum serliga tí at framsókn hevur gjørt nógv vart við hesum her hetta valskeiðið vit løgdu eitt uppskot til samtyktar fram um at strika oyramerkingina av barsisstøvum og at hækka hámarkið tað stendur ein ein standandi heimild hjá landstýrismanninum av broyta hámarkið um mann ynskir tað øh og so komu vit eisini við einum uppskoti um at javna hámarkið leypandi hvørt ár soleis at tað eisini fylgir lógina um almannaveitingar soleiðis at mann ikki noyðist at gera hesa her stóru hálini tað er jú einaferð soleiðis at tá ið lógin kom í gildi tá var hámarkið fimmogtretivu túsund krónur og tá haldi eg visti e minist rætt tá fekk mann bert fýrs prosent av lønini í dag fær mann hundrað prosent av áinntøkuni upp til fimmogtjúgu túsund um mánaðin og ikki et kunna siga so eru tað sera nógvir inntøkubólkar sum eru farin væl upp um hetta hámarkið kanska serliga menn eru upp um hetta hámarkið øhog annars eisini í mun til bara prísvøkstur so eru tað reella hámarkið jú lækkað so tað tað rætta talið í dag visti mann hevði prístals viðgjørt hámarkið hevði kanska ligið um kring eitt lana stað mild tretivu g fimmogtretivu túsund sum tað var tá ið tve túsund og fýra tá ið lógin kom í gildi men nú ger mann so tað fyrsta stigið mann grundgav tá ið framsókn legði uppskot fram um at hækka hámarkið við at tað var ikki pláss í skipanina sum tað var at at hækka hámarkið og nú ger mann so tað at mann hækkar inngjaldið til barsilsgrunnin men eisini lækkar alsgjaldið tilsvarandi soleiðis at t onkursvegna hvílurísið sjálvt í øllum førum fyri arbeiðarunm

tað er ein trupulleiki fyri føroysku barsilsskipanina at hámarkið er gásaregin so lákt millum annað tað at tað í nógvum húsarhaldum er maðurin sum tjena meira og tey flestu húsarhaldini hugsa um inntøkurnar báðar sum eina húsarhalds inntøku og tað rakar mannin harðari at fara í barsil enn tá raka kvinnuna í øllum førnum í teimum førum har sum maðurin keena meira tað er jú eisini øvugt har sum kvinnan kena meira har rakatað kvinnuna harðari so samlaði inntøkumissurin í einum húsarhaldi av at at maðurin tekur størri lut av barslinum sum jú onkursvegna er ein breiður politiskur málsetningur tað verður verri hjá honum at fara í barsil tí at tað ávirkar húsarhaldsinntøkuna í størri mun n vic kvinnan ella mamman tekur bróðurpartin a barsinum tí síggi eg hetta eisini sum eitt javnstøðuátak visku mnn kann siga tað soleiðis at at tað ikki er lønin sum avgerð um tú fer í barsil ella ikki og eg haldi eisini yvir tíð má málsetningurin vera nú tá ið vit eru komin á tveyoghálvtrýss vikur rætt til barsilspening upp á tveyoghálvtrýss vikur at vit nú brúka tað rásarúmið sum er í skipanina so hvørt tað kemur til at hækka hámarkið ú nú skilja lagn um at at vinnuhúsið hevur verið úti og sagt at tey vilja gjarna hækka hámarkið men tey vilja onkursvegna heinta pengarnir inn aftur við at minka um vikurnar sum mann fær tillutað tað haldi eg ikki er tann rætti vegurin at fara øh eg haldi at ta hevur verið ein politiskur málsetningur um at mann vil hava eitt ár minst til bæði foreldrini og tað haldi eisini er kærkomið í einari tíð har sum fólk hava úr at gera og tað er nærmast ikki tíð til børnini og tíð til at vera saman um tey har haldi t tað er øgiliga týdningarmikið at mann fyrstu tíðina hjá lívinum hjá barninum er um tey sum mest møguligt eisini er tað avlastandi fyri stovnspláss at mann kann verða heima við børnunum í eitt longri tíðarskeið tað hava vit jú ræðuliga stórar avbjóðingar við eisini serliga kommunala økinum

verið tosað um at barsilsskipanin í føroyum er er góð og og ta takið undir við øh men hon er ikki so góð sum hon kundi verið eg haldi at barsulsskipanin kundi verið eitt sindur meira fleksibul tað haldi eg eisini hevur verið nevnt av undanfarnu røðarum otað átti mann kanska at fara inn at hugt eitt sindur at men tað hava verið leypandi tillagingar í barsilsskipanina fleiri ferðir bæði undir hesari setuna og undanfarna fyri at gera hana smidligari so tað er ikki tað at mann ikki viðurkennir at tað er neyðugt men onkursvegna so er tað altso fólk ella húsarhald broyta sína atferð eftir hvussu skipanin er tillagað og vissu man ikki ger hana meira fleksibla jamen so kann tað vera hon ikki livara upp til sítt endamál hett her við hámarkinum er bara eitt dømi um tað øhmen tað at hámarkið hækkar tað er gleðiligt tað eg nakað sum framsókn hevur brúkt nógva tíð upp á hetta valskeiðið og vit ynsktu sjálvandi gjarna at mann kundi hækka tað væl meira ta næstu tíðina so hvørt eg er rúm fyri tí ø og hitt er tað at sum eg byrjaði við í røðuni at mann í staðin fyri at koma inn soleiðis fimta hvørt ár tíggjunda hvørt ár átjanda hvørt ár at hækka hámarkið og og at gera tær tillagingarar sum eru neyðugar so átti mann at gjørt soleiðis at skipanin fylgir til dømis mdemografisku útviklingina sum er soleiðis at til dømis tá ið lønarvøksturin hækkar ella tað verða fleiri barnafamiljur ja men so justera sparsiskipanin hareftir soleiðis at mann ikki skal inn at gera tillagingar alla tíðina so altíð alt so eru vit glað fyri hesum her uppskotinum vit eru glað fyri at samgongan hevur hóast hon feldi bæði uppskotini hjá framsókn hevur tikið okkara okkara politikk til sín tað er vit glað fyri og a vit vóna eisini at mann áhaldandi fer at arbeiða víðari við at gera skipanina betri fyri teir føroysku barnafamiljuni øh eg síggi tíverri ikki hvussu nógva tíð eg havi eftir harra formaður eg tríggjar minuttir ja men eg skal ikki troytta tykkum meira vit fara at fáa ettahr í vinnunevndina og og fara at geva tey eina góða
og tað var tað takk fyri ja takk sovorðnar viðmerkingar tað er rutt vang sum
fyrsta ger svæltakk fyri ja tað er rætt sum bjarni kárasom petersen vísir á at vit hava í fleiri lógaruppskotum víst á tørvin á hækkað útgjaldið í barsisskipanini vit síggja jú at tað er serliga í sambandi við barnsburð at kvinnur dragnað afturúr í inntøkuna í mun til menn og tað vísir seg at hava stóra ávirkan fyri restina av lívinum málið skuldi egentiliga vera at atat mann als ikki misti í inntøku av at fáa børn tí vit vita at hetta hevur stóra ávirkan á haldføri at vit fáa børn og statvekk er tað soleiðisr í føroyum at vit fáa lutfalsliga nógv børn so avgjørt eiga vit at tilskunda við einum góðum barsilsgjaldi ta gongdinatakk
fyri
jatakk gersvæl jani ks petersen tak fyri hara formaður púra rætt tað eru nógvar grundgevingar fyri hví vit skulu hava eina góða barsilsskipan fyri tað fyrsta er tað tí at at umstøðurnar at vera um barnið ta fyrstu tíðina mugu vera so góðar sum gjørligt nú eri eg fyri ikki so langari tíð síðani blívin pápi fyri fyrstu ferð fyri fimm mánaðum síðani og og eg haldi at tað hevur nógv at siga at mann ikki skal stúra so nógv um tann búskaparliga spurningin tá ið mann er í barsil øhhitt er tað at vit eru í kapping við okkara grannalond kanska serliga við danmark sum hevur øgiliga gundstaðarskipanir ogviskulu hava ein livandi kjans í at fáa barnafamiljur sum eru farnar niður til at koma heim aftur jen so mugu vit hava sosiallóggávu sum ger tað meiningsfultur fyri tey at koma heim seta sær búgv øh og og skapa sær familju í føroyum tað haldi eg eru øgiliga týdningarmikið sjálvandi skulu vit hava eina góða barsilsskipan eg haldi hon e góð í dag øh men hon kann blíva betri til dømis hetta her við at hámarkið var fimmogtretivu túsunda aftur tá ið skipanin kom í gildi tað hevur verit øgiliga høgt tal eg skilji ikki hví hat taðer verður so høgt tá men tað er neyðugt at tað verður áá leið tað innan fyri ikki so langa tíð nú vvise inntøkumissurin fyri húsarhaldini ikki skal vera s for stórur tá mann fer tá mann
fær í barnsboðarfarleið takk fyri
ja takk so tann hevur góða sum viðvísing tær so væl ja eitt formæl fyri tað fyrsta er at siga tað at tá tað var fimmogtretivu túsund tá veiðingin bestendur mann fekk bara fýrs prosent av útgjaldi so at tað er spurningur um tað er serliga stórur munur á og tað vil altíð vera soleiðis at mann at tað kundi verið betur at líkamikið hvat skipar mann gera eina so finnur onkur útav tað kann vera eitt lítið sindur betur og tá ið eg sat so landsstýrismaður tá hoyrdi eg dagliga at pensjónskip á ordningin var ikki komin uppí so tá særri ferðina ger eg eitt uppskot fram at leingja tað fyrst fýra vikur so tvær vikur tá kom pensjónur uppí og síðani hevur tað so verið frið og um tað tosar men so beginnur mann aftur at snakka um at tað kann vera uppaftur ella lítið sindur betur ja ja sjálvandi kann tað vera sindur betur men men at menn hava trupulleikar av fýra vikum fyri fimmogtjúgu túsund tað tað er øgiliga specielt eg vil seta eina teimum monnum hvussu síggja tær út tær menn sum hava trupulleikar av av av fýra vikum fyri fimmogtjúgu túsund man vera heilt ótrúliga speciellir menna sum hava tann trupulleik

takk fyri harra formaður ø skipanin var fimmogtretivu túsund í tvey túsund og fýra sum hennik old pápa ga tað er rætt men at ta var fýrs prosent av áinntøkuni tað vil siga níggjuogtjúgu túsund ella áttaotjúgu túsund krónur sum statvík er hægri enn tað markið man hyvur í dag so tað gongur nokk ikki akkurát út upp á tað sama munurin millum mær og hennik old er kanska tann a hann tekur útgangsstovu í at pápin skal vera heima í fýra vikur men eg haldi at pápinella pápar í dag eru áhugaðar í at taka munandi meira enn fýra vikur øh og vist tað er til dømis tríggjir mánaðar ella seks mánaðar so loypur tað plussliga upp og tá mann hevur eitt hús at rinda fyri og hitarokningar og elrokningar og billán og hvørt á sínum tá eru hasir pengarnir ikki uttan týdning tí haldi at tað e týdningarmikið tað er serliga barnafamiljur sum sum akkurav fungið sær hús akkurát fingið sær bil og hava nógvar rokningar at rinda tær hava ikki ráð til at tað plussliga kemur ein stórur skurður í húsarhalds inntøkuni upp á kanska fimm seks túsund krónur ella hv hvat tað skal vera tí haldi egtað er týdningarmikið at tey ikki skuldu stúra fyri nú tey fáa eitt barn fyri tar økonomisku avleingarnar tað fórur við sær tí
skal bartursskipan vera so góð sum til ber takk fyri ja takk so er næstur at røða
takk fyri harra formaður ja barsilslógin til viðgerarar og eg vil siga at hon er hon er javnan til viðgerðar tað tað má mann siga tað er áhugi millum fólk og eisini millum politikarar um hesar barnsilslógina tað var hugaligt at hoyra hennik old sum hevur verið tingmaður í væl livið tretivu ár siga hetta er kanska eitt tað besta verður við til at vera við til at fart út lívið og og og ment so eg eri eisini samdur um at heta er ein góð lóg og eg eg veit at í grannalondunum hava tær eisini góðar lógir men hendan lógin stendur einki aftanfyri kanska vit eru í í fremstu røð tá ið tað kemur tað sum hetta snýr seg um sum vit tosa um í dag tað er at hækka minstamarkið frá fimmogtjúgupp á sjeyogtjúgu túsund tað var soleiðisr at tá ið hendan gongan kom til so setti hon sær fyri at vit skuldu koma upp á hesar her tveyoghálvtrýss vikurnar tíðarskeiðið skuldi vera tveyoghálvtrýs vikur og tað er ikki bara nakað sum hendan samgongan haldi hevur sett sær fyri eg haldi tað hevur verið tað hevur verið semja í tí politsku skipanini at vit eiga at gera tað soleiðisnar at vit enda uppi á hesum her árinum og tað er so komið stiðvíst samgongur hava koyrt nakrar vikur afturat og og so var tað vit sum kláraðu upp á hesa her tveyoghálvtrýss vikunar sum eg haldi øl hava tikið undir við so vit kláraðu setningin sum vit settu okkum men so var líkasum eitt afturat at vit høvdu man sigur eitt at gera afturat ella møguleika til att at gera eitt afturat og tað var so hetta her at vit hækka tað frá fimmogtjúgu túsund til sjeyogtjúgu túsund

ofta verður tosað um at tað sum vit hava gjørt hevu ikki verið fíggjað men altso hetta her er altso fíggjað vit hækka inngjaldið eitt lítið sindur null komma null trý prosent soleiðisnar at tað sum kostnaðurin verður av at hækka hesum her eftir bestu metingum verður fíggjað við einum øktum inngjaldi null komma null trý prosent sigur kanska ikki so nógv tað ljóðar lítið men visu vit nøkulunda seta tí ein samanhang so betýði er tað tað ati ein arbeiðar sum arbeiðir fasta løn ella hevur fjøruti mers viku alt árið kemur at betala sjeyogfýrs krónur um árið sjey krón og hálvtrýss um vikuna og mann kann siga tað at tey sum kanska pedagogar og lærarar og tey sum tjena leið tað sum hasir bólkarnir kjenna tað verður tíggju krónur og hálvtrýss afturat um mánaðin og so tey sum eru koma hægri upp upp á hesar her seks hundrað túsund so eru tað fimtan krónur meira um mánaðin at gjalda so vit í hesi broytingini at vit hækka hettaher frá fimmogtjúgud til sjeyogtjúgu so fíggja vit eisini og tað rakar ikki so øgiliga hart tað bleiv nevnt um tey sum eru á niðastu rók vistu vit taka ein sum betalar trettan túsund krónur hevur trettantúsun krónur løn og fær trettan túsund krónur í barsisskipanin kemur eftir hesari hækkingini at betala er mær upplýst sjeyogfjøruti krónur um árið afturat alt ger mun men hetta her eru tølini sum eg havi fingið soleiðisær eftir bestu sannføring er tær metingarnar tá ið vit nú gera hesar broytingarnar so eru onkrar aðrar broytingar tiknar við onkrar kanska smærri broytingar eitt sum bleiv nevnt í fjølmiðlunum tað var tað nú ætla vit at gera tað soleiðisnar at fólk skuldu betala aftaná tær vóru pensjonistar men tað er ikki tað sum liggur í hesum her nú er ein automatikkur komin í her at hetta kemur at fylgja pensjónsaldrinum tavil siga tá ið pensjónsaldurin hækkar so flytur hetta her upp við at mann skal gjalda inn so sleppur mann frá atkanska fara í í tingi hvørjar ferðnar til dømis pensjónsaldurin veður hækkaður eitt annað sum eisini verður tað er ta barsilsskipanin man arbeiðir við einari nýggjari ktskipan vit vita tað at tað hevur ikki verið so lagt við hagtølum men har verðu eitt arbeiði gjørt so tað verður møguliga ella saman fyri sær at mann kann kanni samskifta digitalt talgilt ella senda umsóknir talgilt og tað ger mann so eisini eina heimild til í í lógini her og annars aðrar nakrar aðrar tekniskar broytingar nú var framsókn her og og nevndi ati tey hava lagt eitt luknandi uppskot fram fleiri ferð og tað passar og eg havi eisini verið uppi her tá og og tá hava vit tosað um at lata okkum fáa hesar her tveyoghálvtrýss vikurnar og so eisini hvat hetta hevði kostað men nú hava vit so líkasum mann sigur tikið tað sigið at vit taka hetta her og tað er eisini gott at framsókn fegnast um tað at vit kunu verða saman um tað er gleðiligt tað heur kanska verð eit sindur av inum tempermandspurningi kanska framsókn herur havt að viljað fingið a eitt sindur fyrr men men nú er tað so her og um hetta er tað rætta talið tað tað er jú vistiman hygur í hoyringssvarini tað eru fleiri feløg sum siga hetta er nógv for lokt og onkur sigur ja uppá kanska fimmogfjøruti meðan fá arbeiðsnei arbeiðsgevarafelagið hevur nemliga ta sjónarmiðið at vit eiga bara at stytta tíðina fyri at fáa fyri at fáa meira útgjald tí tað er kanska eitt eitt sindur øðvísi sjónarmiði enn tey flestu hava havt í hvussu uri tann politiska skipanin men tað er ikki tað vit leggja upp til vit leggja upp til at tað er hetta árið mann hevur rætt til og at vit so hækka hasa upphæddina frá fimmogtjúgu til sjeyogtjúgu túsund tað hevur eisini verið tosað um attað vr ett sindur óambitijøst av okkum nú ikki at hava ymiskar aðrar broytingar við eg haldi tað var bjørt samuelsen sum segði tað so hví ikki hava flekskbarsil og og kanska okkurt annað men eg haldi faktiskt at vit eru ambitiøsari enn enn samgonguskjalið altso vit vit vit eru farin forbí tað og og tá ið mann tosar um fleksbarsil tað er eitt mál sum hevur verið javnan uppi at venda eg eg síggi soleiðinar upp á tað tá ið vit nú er komið up á hesa her tveyoghálvtrýss vikurnar og vit nú hækka hesa her upphæddirna frá fimmogtjúgu til sjeyogtjúgu so havi eg eisini fingið sikkurt eisini sum hennrik old at hava landsstýrismaður mann fær ymisk hugskot um hvussu mann kann gera hsa skipanina uppaftur betri og tað havi eg sagt alment at nú nú eru vit her men vit mugu eisini líkasum diskutera hesi tingini flekspartselur eitt eitt annað tað er hettaher við lesandi og nýútbúgvin altso og og og har er har er jú ein ein avbjóðing og so er tað eisini hetta við við hesum minsta markinum men tað sum mann alla tíðina hevur hildið fast við tað er tað at htt er altso ein tryggingarskipan tað er altso arbeiðsmarknaðarnaðir sum enn arbeiðsmarknaðarskipann vistu vit kunna kalla tað so so vissi mann fer at gera nakað annað so brýtur mann faktiskt við við eitt prinsipp sjálvandi ber tað til men tað haldi eg mannska bara líkasum diskutera væl og virðiliga og um vistu vit tosa um hetta her við lesandi ella nýútbúgving so haldi eg tað skal kanska kanna est eitt eitt sindur nærri altso ein tanki e verið at lat okkum lata studningin sum hesi lesandi fáa at vera skattskildvan so betala tey inn í skipanina men visu vit so ikki hækka studningin ltey lesandi so fára tey minni útgoldið tavilsiga skuldu tey fáa tað sama útgoldið í stuðli so má mann hækka stuðulsútgjaldið vissi tað skal skattast tað er tað er kanska eisini aðrir mátarar at gera tað uppá mann kann tekna eina trygging og og sovíðari men eitt er givi at tey sum lesa ella tey sum e nýútbúgving tey eru á veg út á arbeiðsmarknaðin og koma at betala inn til hesa annað sum eisini hevuður nevnt í mann kann næstan kalla tað fyri eitt hugskotskatalog tað eru tað er tey sum fáa tvíburar hvussu hvussu ger mann har og tað kann eisini vera tey sum liggja so leingi á hospalinum ella sjúkrahúsinum tey sum fáa ov tíðliga fødd børn so so tað er nógv ymiskt sum er samlað saman sum mann skal hyggja upp á í einum høpi og so líkasum seta út í kortið hvat er tað mann vil men tað sum vit klára nú tað er hetta sum vit gera í dag til seinast so tað verður nevnt nakrar ferðirnar um barsilsgjaldið hækka vit og als verður lækkað og so evil hava kanska verið kritiserað hesi tingini hangi ikki saman og nei tað gera tey ikki og og allíkavæl so g verður tað nevnt og eg eg kann líka lesa bara tríggjar reglur úr úr uppskotinum har ið tað ið tað verður líkasum ein viðmerking til føroya arbeiðsgevðarfelag hóast broytingin av kunngerðini um alsgjald og hetta lógaruppskotið ikki er partur av einum samlaðum lógarverki tí tað er tað ikki hóva bæði uppskotini ásetingar um arbeiðsmarknaðargjøld tí er broytingin av alsgjaldinum nevnd í hesum er tað er orsøkin vit vita væl at at tey hanga ikki tætt samannú fór
tíðin takk fyri ja takk so era eð við merkinga
eydva jakobsen er tan fyrsta ger so væl takk fyriharar formaður nú komið magnusrasmus inn á nøkur av hesum tingunum men tað er øgiliga gott at mann hevur komin har til at mann hækkagjaldi tí tað hevur verið tosað um rættiliga leingi og tað sum lá fyrstu kortinum tað var at fáa tað til tveyoghálvtrýss vikur og tað tað er tað so blivið og so er tað nógvir aðrir spurningar rundanum sum eitt nú hevurmann ikki líka skipan niðri men har hevur mann so eitt grundgjald soleiðis at øll fáa nakað men men hetta er jú eittryggingargjald men hvussu hvussu loysir mann tað so tað er tað er eg haldi atað er viktigt at mann hyggur up á tey tingini tá mann er fingið loyst hetta her at at mann møguligat fekk eitt grundgjal upp á sjey áta týss krónur men sjálvandi s so má hitt studningur broytast til eina aðra skipan so tað eru nokk so nøkur ting sum hanga saman men men tað er øgiliga gott at ella tað er fínt at manner koma á tveyoálvrýs vikur og nú man hækka gjaldið soleiðis at mann e líkasum fingið gongd á nær gjaldið g er nóg høgt tað verður sikkrt øgiliga yndirvidelur
ja takk
so erda magnuss rasmussen ger su væl ja takk fyri harra formaður ja tað tað er tað er jú nú at vit hava klárað tað sum haldi politiska skipanin settr sær fyri tað eg nemligat koma upp á tveyoghálvtrýss vikur og so koma ononnur viðurskiftir p upp at venda eg haldi at johandal sum nevndi tingmaður sum nevndi hetta her at hetta er jú ein ein skipanman betalur inn í so fær mann út samsvarandi við tí sum han be talta inn at visti manne skal nakað annað so má mann hava tað kanska eina aðra skipanog so kann mann kanska hugsa almannaskipanir men nú kemur eit uppskot til viðgerðar seinni í dag har ið tað nemliga verður nevnt at sum tað er í dag so visti tú eiðivr meira en tretivi túsund krónur á bók visti tað skuldi verið so á aterast burtur áðrenn og sovíðari men tað er tí at mann mann hyggja eitt lítiðsindur breiðari høpi enn enn enn bara siga nú skuldu tey lesandi inn tí eisini hvussu ávirkar tað kanska inngjaldið ha so har eru prinsipiellir spurningar at taka støðu til men sum sagt nú eru vi komin her til og víðari fram eingin ivi at vit taka tað upp í enum størri høpi hvat er skilabesta at gera við hesar ymisku spurningarnir ella hugskotini sum eru komin
takk fyri
ja takk so er tað bjarni kárason petersen ger su væl takk fyri harra formaður ønú hugsaði g um hetta her sum eg nevndi røðumíni umeg tað er ein trupulleiki at barsulsskipanin verður ikki tað er vandi fyri í øllum førum at hon kann blíva minni og minni nútímans minni og minni dagførd tá ið vit koma inn á ting og gera leypandi broytingar hon kann blíva ótríðarhóskandi framsókn hevði eitt uppskot um at at at hámarksupphæddin at hon bleiv javnað við tí loysnum sum mann brúkar lógini um javningarprosent til almannaveitingar soleiðis at mann nemliga kanska sleppur undan at koma inn nógv ár ímillum og gera hesi her stóru lopini øhog og at mann skal finna pengarnar har tá mann ger tað hvussu hvussu sær landsstýrismaðurin upp á tað við at mann ger nakrar automatiseringar líkasum við pensjónsaldrin at mann mann fær tí bara fylgji aftaná demografisku útvúklingina í føroyum

ja takk ger so væl manusrasussen ja takk fyri harra formaður ja hatta er so eisini eitt eitt hugskot sum e hevur verði nevnt tað sum mann kláraði fyri nøkrum árum síðani tað var hetta við eftirlønini mann hevur fingið hana líkasum omaná og og tað haldi øll eg glað fyri vntmen vistu vit taka til dømis í hoyringssvarinum til hetta her uppskotið so hevur samverk eitt uppskot til dømis sigur sandverk at hámarksútgjaldið eigur at verð a regulera sjálvvirkandi til dømis við at tað fylgdu lønarsáttmálan hjá sandverki altso eitt ella onkur automatikkur innií og tað haldi eg er er áhugavert men tað havi eg so ikki við við í hesum sinni og prinsippið veru brúkt aðar lóggávu so tað irki nakað sum forðar fyri tí ha so tað er umframt tað sum eg fyrr at varði nevnt av av hugskotum til hvussu mann kann so eg ljóða tað sum nokk so smidligt akkurát um mann hevur hetta her hjá samdverki men at onkur automatikkur liggur í

mikelsen sum fær orðið ger sovæltakk fyri harra formaður eg skal ikki leingi heitt orðaskifti men tá mann hevur ein spurningur frá stólinum so er tað øgiliga stutt tíð mann hevur og tað var eitt mál sum eg havi hugsaðum í sambandi við hetaher við t eisini snakka tað við marnus rasmussen onkuntíð og tað er akkurát hetta her sumlandsstýrsmaðurn sjálvur nevndi hefti her við tvíburðum og tað at mann mann er nokk so atso skipanin er nokk so fýrakanta um nær mann kann brúka tær felags vikurnar ov nógv ella sum sum eg havi skilt tá ið mann spyrð inn til tað so hevði mann viljað at skipanin var eitt lísindi fleksiblari í forhold til hvussu mann brúkti sínar tveyoghálvtrýss vikur ás mamman og pápin í sambandi við tað at tá ið tvíburar eru so tí tá er mann ofta brúk fyri kanska at byrja við at at tvey er um tað í eint sindur longri tíð og kanska ikki seinni og og so er tað hetta her við og hetta her við fortíðliga fødlu børn men men sjálvandi sum eg skilti at landsýrsmaðurin her fyri so er tað nokk so nógv ting sum koma inn í hetta málið sum mann kanska ikki fær loyst herog nú sum er kanska ein ein størri spurningur men tað er líka hefti her við at tí at tað vera tvíburar foreldur tað er ikki sum mann siga taðerikki bar einanfer m ári tað er tað er nokk so ofta at tað er og tað er gleðiligt men nógv av teimum føla tey mangla lotalt hendur at byrja við og hava fólk skipanin eitt sindur øvdu høvdu viljað kunnað býtta eitt sindur upp og gjørt eitt sindur lagarligari forhold til at sita við tveimum nýfrøðingum í senn men eg rokni og eg vænti at tað verður ein partur av tí mann fer at hyggja uppá tá ið mann fer at hyggja víðari upp á hesa skipanina og so er tað sjálvandi tað við lesandi og lestrarstuðuli skuldi mann tikið og gjørdi lestrarstuðurin til til skattliga inntøku og betala til barsilsgjalda sama sum onnur fyri at vera ein partur av tí tað eru í øllum førum soleiðis at fólk sum eru akkurát laðug at lesa illa eisini eisini tað at nøkur fara og taka endurútbúgvingar kanska sum taka eini tíggju mánaðir mitt í í einum familjulívi men so av tí at tey hava verið sum mann sigur í skúla kanska heilsuskúla í í suðuri ella aðrar skúlar og so so stendur mann eftir við einum einum einum barsli sum er púra sum man siga heilt í botn økonomiskt tí mann hevur havt skúlagongd í so nógvar mánaðir kundi mann sjálvt um mann møguvíst hevur arbeitt tjúgu ár frammanundan so tað eru nakrar skipanir sum eru øgiliga øgiliga tungar í forholdini til at mann vil og ynskir innan fyri okkara bleyt og fak at fólk skulu endurútbúgva seg og fara og kanska taka eina eina eyka útbúgving sum kanska kemur eittuseinni forløpinum aftaná mánn kanska vera í arbeiðsmarknaði í nógv ár at at mann so ikki kann fáa í forhold til tað sum mann arbeiddi áðrenn hettan her áðrenn hesi her skúlagongdin upp á hálvt ár men so stendur mann kanska fari trý túsund um mánaðin tí mann hevur verið skúla hálvt ár sovarið so eg haldi sjálv eg bað líka nevna tað tí mann hevði ikki mann siga tíðina fyri sær tá mann spyr bara bara frá stólunum men eg haldi har eru nøkur ting sum sum veruliga bara tað at tú varti vart lesandi og so fert í bartil at at tú hevði eitt minumsbøp á eini átta túsun krónur ellaokkurt s vorði hevði gjørt øgiliga góðan mun tí onkur hevur søgt so so fáa tey at vita at tey fáa hundað og fimmoghálvtrýss krónur um mánaðin tá var nógvr fdagari tey kanska einki fingu ha ttað blívu eitt sindur eitt sindur lættligt men hetta er ein tryggingarskipan men men at mann arbeidi framímóti hvussu fær mann lagana til soleiðis at mann eisini fær nakrar bólkar við sum sum slettiki hava møguleika fyri at blíva partur av tí í dag serliga tá ið vit allam at royna at fáa fólk at útbúgva seg til hesier fakini sum sum eru týdningarmikil sum er ein so stór mangluvøra innan fyri bæði børn vaksin og passa eldri og alt hat tær har og tekur eftirskúlar vit royna at fáa skúlar inn nakað yvir netið nakað á staðnum men tað kann so gera tað at familjur standa eftir aftan á skúla er liðugur við so seg ongum barsilspengum so at eg vóni at mann tekur og arbeiðið nok so miðvíst við at fáa eitt sovorðt mál frá
t takk fyri ara formaður ja takk sov e ta bjarni hammer sín u viðmerking ger so væl nei orsaka hann bað um orðið jag takk fyrietva jakobsen so er tað ð bjarni hammerse fær orið ger so væl
ja takk fyrihara formaður tað r taðer tað heilt stóra men eg haldi tað er bert at vita ati eg ivist onga løtu at landsstýrismaðurin veit tað sjálvandi men ting fól at vita tað nokk ikki tað er annars hvussu tað bítið her tað er eingin ivi um atbarsiskipanin hevur brúk fyri einum lyfti altso einum einum einum ovara marki og millum annað ruttvang vísti á at tað er nakað sum kann gera at burðartalið í føroyum fór at hækka tað reingin ivi um at høgt burðartal við einog hvørjum samfelag er øgiligani umráðandi fyri menning í einomg hvørjum landi men eftir teimum tølunum sum mann hevur hyggja eftir so er tað tey sum fáa flest børn har sum hava hægst burðartal tað er ikki tey sum hava tey hægstu inntøkurnar og vissu vet fara inn ot hyggja eftir heilt stutt so kann eg siga at sirka fimtan prosent av øllum sum fara í barnsøl í løtuni í føroyum tey fáa tað er tað er fimtan prosent fáa undir tíggju túsund krónur um mánaðin fimmogtjúgu prosent av øllum sum færa barsil fáa undir fimtan túsund um mánaðin har haldi eg at tað átti at verið gjørt at mann átti at sigða at sagt tað fyrr at hevt ein botn sum gjørdi at sjálvt um eg veit hvøtt av at mann roknar út eftir inntøkuni gjøgnum hva úð er havta áðrenn men ttað er fínt nokk men við læknan botn í so kundi onkur sagt at veitst tú hvat tað tað betalir seg at fara í bartssoleiisini og harvið kundi okur fingið burðartalið kanska enn longur upp enn okur hava í dag tað haldi eg bara ð tað tað fellir bara lítið sindur í eyguni at inngjaldið verður hækkað fyri øll sum betala inn meðan tað verður bara hækkað fyri skal eg fortelja tykkum fyri að er fimtan góð trýogtjúgu prosent fáa ágóðan av hesum her í verandi løtu at mannkanska hyggur eftir at prøva arbeiðsvi ni í botni eg veit hvat havar landsstýrismaðurin hevur nokk seg alla verðins tíð í hesi tsetuni arbeiða við tí men taðer sum møguleiki og so bara eitt att at nevna eisini tað sama sum edvar jacobssen var inni á tað er tryllyingar tey sum fáa tryllyingar tað eru ikki so nógv í føroyum sum fáa tað at tey fáa haldi skaldeta seks átta vikur eyka men har haldi eg tú verið frammi tað hevði ikki gjørt nakað um tey sum fungu trillingar ikki skula straffast fyri at fáa heftin á barsinum tey burdu fungið dupult barshil ella tað sum var nokk so tætt upá dupultbarshil og so kundu tey gjørt av um tey deildudu millummammuna og pápan men í øllum førum áttu tey at fungið munandi meira tí at tey fáa tvey børn tað erkinakað tey inn velja tey r glað fyri at fáa tað men tay hevði ikki gjørt nakað um tey fingu um tey fungu tað sum líktuspultbarshul tí tað er tvey barn og mann sigur altíð at barsuli skal fylgja barninum sigur mann tá haldi eg fylgdu eftir barninum so hevði mamman og hesin pápium fungið ta sum svaraði til tvey børn tí tað er eingin ivi um at tað er munandi munandi munandi truplari at vera saman við tveimum nýføringum í senn enn mann hevur enn mann hevur enn eitt htakk fyri hara formaður og har eru dømi um tað okur hava millum eitt eitt eitt par har suðuri sum fingið tvær ferðirnar tvyllingar tað er stuttligt men tað eru tað er eisini strævið tað er nakað sum at koman til landstýrismaður og kanska verðandi
ini kann arbeiða við vónandi takk fyri framman ja takk so var ikki meira av røðarum til hetta hesa fyrstu vitjuna og verður beint í vinnunevndina so er hasa at siga tað at okur niðleggja fundin í ein hálvan tíma til klokkan eitt tað verður ein døgurða steðgur so verður fundurin uppaftur tikin tingfundurin er uppatikin vit fara at viðgera tað næsta málið og vit eru komin til fyrstu viðgera av loksmálmeiri trýogtretivutur uppskotlur ríkist lógar tilmælið um at søkja gild fyri føroyar anordningum við krafti og vorðferðum at viðstømmast við forskarliga lógu um endring og lóg um finansi og eld virksomhet og um vit skulu biðja um framsøgufólk jakob vestergaard fyri fólkaflokkin bjarni hammer fyri javnaðarflokkin siri steenberg fyri tjóðveldi og jóhan dahl jóan dahl fyri samanflýssini so fær jakob vestergaard orðið við teimum
hetta er eitt av teimum lógarverkunum sum kemur í tingi somu ja nú komi við einum pástandi at eingin tinginum skilir hvat samanhangin av hesum og tað verða tey fái í føroyum í heila takin sum skilja samanhangin í hesum lóggávunum sum okur nú sum løgting og stempul kontórs skulu samtykkja allar hesar lógirnar sum hava við fíggjarviðurskiftir at hava verið í tinginum fyrr heið lógarverk og tá prøvaði at spyrja hvør ið hevði hvør kundi greina okur hvat ið veruliga stóð í lógartekstunum eg dugdi ikki at lesa tað tað skal g viðganga beinanvegin og eg veit ikki um okur funnið nakran nakran í føroyum sum til fulnar visti hvat hetta logarverkið innihelt og nú hav okur og nú hava okur aftur eina rúgvu av lógarbroytingum m tl somu lógarverk sum vav sett í gildi við ríkislógartilmæli og sum sagt so er tað øgiliga ringt hjá øllum førum er og eg veit at eg hjá teimum allarflestu v ikki at siga øllum trupult at gjøgnumskoða hvati hetta í veruleikanum er fyri nakað

so sigur mann hetta er neyðugt tað er neyðugt fyri at okur kunna kunna eksistera tað er neyðugt fyri at bankarnir skula kunna eksistera og í viðmerkinum skrivað mann ati høvuðslógin kring føroyski peningastovani lóg um fíggjarligt ð virksemi síðstu ferð lógin av álvara varð broytt fyr føroyar seytjan í samband við við ein ávísan lógarpakka sum tá varð settur í gildi her á landi og tað er hesa her tungu lógarpakkanar sum eg pástaði tey fái hava skilfríð hvat stendur og so kemur tað sum okur øll í tinginum oftani verða fangaði av landsstýrin varð fangaður av og tað er hesin her teksturin sum stendur soleiðis tað er umráðandi at lóggávan kring føroysku peningastovnarnir ikki dragnar í nógv í mun til hvat er galdandi í danmark og hinum eslondunum brýtur lóggávu grundarlagið ov nógv frá í føroyum kann tað gerast truplari hjá føroysku peningastovnurnar virka í mun til tær skipanir sum teir arbeiða upp ímóti uttanlands eisini kann tað gerast tyngri hjá peningastovnurna at virka á altjóða marknaðinum og atgongdin til kapital og gjaldføri kann gerast trupullairi tí er skilagott at dagføra lóggávuna virki skal vera púra ærligur so má eg bara fyrihalda meg til tær viðmerkingarnar g siga fínt vist at onkur heldur og tann onkur veit ikki hkvar lógin er innihalda meni vissi onkur heldur at tað er skilagott so er hetta her løgtingið stemtigontór í so máta øharra formaður og so tosar mann vítt og breitt um fólkaregið hetta her at fólkaræðið skal gera hetta og hatta um at tað skal vera gjøgnumskitt og sum sagt hetta vita okur ikki hvat inniber skal bara taka eitt lítið dømi binkl tá ið mann so fyri nøkrum árum síðani fann út av at tað var nógv trupulleiki hjá peningastovnunum at fíggja enni hús úti á bygd suðuroynni á øðrum endar íggjad í havn ja men so siga tey ja men tá man so spyr jamen hví hvat hvat nú galið jamen tykur samtykkja lógir sum seta okur tey krøv at skulu okur fíggja enni hús og øgrum har sølur verður er millum nakað og einki sum okur seta so nógvar pengar burturav av móttapi men somu hús í havn kunnu okur fíggja tí tað pjøðast túkkur ikki í virðihúsinum her í nakað annan hatta var ja okur hava samtykt út frá teimum treytum sum eg havi lisið nú ja tað er betri fyri føroyskar peningastovnar at vit skulu gerast sum øll hini annars kunnu okur ikki liva í hesum landinum hvat pengar o viðvíkis og tað má eg so fyri halda meg til okur hava so prøvað at fáa onkran at greiða frá hvat er ettað slaka hvat inni hendara lóggávan og sum sagt so er tað ótrúliga trupult og ja fyrikki at siga ómøguligt at fáa útgreina niður í smálutim hvat tað inni ber og tí er kyktut at eg fór staðið tað allíkavæl men hetta er ein av teimum lóggávunum sum kemur í tingi sum han bara stemplar og sigur fínt tá ið tey siga og tá ið tey halda at peningastovnarin ikki kunnu virka u tá mann hevur sær lóggávuna sum okur her fyri halda okum til tað eg havi ikki so nógv annað at siga um hetta uppskotið tí við mínum førleikum teir er í nøkulunda tað somu sum førleikarni hjá teimum sum sita inni her havi eg øgiliga trupult við øh øgiliga trupult við at at útgreina hvat er alt hetta her smálutir gongur út uppá takk fyri

takk fyri at eg eri póra samd við ráðaranum og faktiskt haldi eg at tá eg lesi viðmerkingarnar tá hetta uppskotið so gongur skeiva veg nú stendur tað bara at tað er ein dagføring og so stendur okkurt millum annað altso hvat sigur ein dagføring hon sigur mær akkurát einki fyrr hevur mann tross altíð at geva okkum eina hóming av hvat hetta snýr seg um tú tókar sjálv peningastovnsrætti fyri á setrinum tí bókini sum eg hevði sum pensum stóð sirka á tjúgundi hvørði síða at tað var eingin sum gjøgnumskoðaði gjøgnumskoðaði í lóggávuna og tá tosaðar mann um danmark eg eg fari at brúka tann luksusin mann hevur sum mann hevur tá mann er í andstøðu eg fari at sløkkja atkvøða fyri hesum hetta er púrasta ódemokratiskt takk fyri
so er tað jakkakasturður
takk fyri harr formaður nú má ikki nær etta kemur til atkúegresiulil tað verður neppa neppa í hesum umfarinum og tað verur fuglar at síggja nær tað verður men eg las eisini her hetta var dagført ella broytt í tvey túsund og seytjan tá ver onkur sitið og trýsla knapparnir og teirri samgonguni í tvey túsund og og tvey túsund og seytjan so men to hevur hon tá her rotvang ikki gingið á setrinum og tá hevur hon kanska betur innlit í í hesa lóggávuna sum nú ong einki innlit hevur í um gingið á setrinum men soleiðis kann tað ganga eg havi heldur eg havi ikki viljað setrinum og eg trúgvi ikki at teg hjálpt upp á mítt innlit í lógmfinansiellstabilitet tí tað er rættiliga torskilt og løgtingið er í hesum førum er stemtu kontór um nakað sum okur ikki vita hvat inniheldur tað er mín pástandur takkfyri
so er tað joan dahl
ja tað fer at fara at eg skilji steðki at undirfarnir røðari og viðmerkjararnir hava eina harða innstillingin til tingini tí at tað er so øgiliga einkult at føroyar eru ein partur av altjóðum samfelagnum at føroyar skal lúka nøkur krøv og nakrar reglar og nakrar treytir og ásendingar sum eru ásettar í altjóðum lóggávu og hetta er ein partur av tí so at standa og snakka um tað at mann tað lovar sum um at mann skuldi gjørt lóðina sjálvur í føroyum sum var kortar henni og hann hevur egnu bankað og lukkað altíð av og so livir okur enn í átta klokku men so fungerar heimin ikki tað eg haldi tað at jaksvoldi og jøkupesturgaður og kanska tey sum annars hava við eina møl at gera sum framsøgurða átti at lisið eitt sindur betri upp á kanska og setti eitt sindur betri í inn í hetta málið enn bara standa og siga tað at mann skilir einki um nøkursmælist er so einki grund at hava eina framsøgurða takk fyri teimum
so er tað
takk fyri harra formaður johandal og greina í sínum máli som eg rokni við hann fer at útgreina etta her fyri okur tí hann er sett seg væl inn í dag eg havi prøvað t spurt fyrr eingin eingin hevur smálutur veit hvat heta inniber og tað er verið mín pástandur fyrr eisini tá eg havi sitið landsstýriðmannn borðið hettari borðið eftari tingi eg veit væl at okur eru partur av einum kervi og at okur sum eg las í viðmerkingunum nokk noyðast at taka undir við hesum her viski okur s framhaldandi eksistera men eg sakni eg sakni at onkur kundi latið okur betur í okur hava prøvað tað fyrr og í veruleikanum hevður tað veri øgiliga ringt at finna nakran sum kann lata okkur ordiligt í í samband við hesi málini takk fyri hharra formaðu

takkfyrhera formaður eg eri samdur við undanfarna røðara og faktiskt eisinini eit sindur við jóhandal eg eg trúgvi eitlanastað vist ú kul hyggja eftir endamálini í uppskotinum og tað er nokk har sum eina veg mæra viðmerkjarna seg hava so gott stýra á hesum málinum endamálið við hesum her uppskotinum sum tað stendur so flott í hesum her eg fann nakar linjur sum geva meining tað er at økja um fíggjarliga støðufesti og styrkja um mótstøðuføri hjá fíggjarfyritøkum eisini peningastovnum so at hesir betur eru førur fyri at klára stórtap og tryggja teirra kapitalgrundarlag í einari kreppu altso tað sum okur gera nú nakatíð sum jakob vísti á jakubvestegor vísti árum nú skulu okur herða krøvini enn meira hjá peningastovninum í føroyum og har er so spurningurin eisini tað eru eisini í tveir í føroyum enn lítlir ella øllum førum minni peningastovnar klára tey at liva upp til hesi krøvini avtí heila tikið og hvat ávirkan hevur tað at krøvini vera nógv sterkari altso ber tað so til yvirhøvur at fáa fáa eitt lán úti á bygd millum annað har sum tey ikki hava tað sama virði sum er í miðstaðarøkinum altso okur skilja at hetta her er nakað sum skal gera tað nøkur krøv egskrøv sum koma til danmarkar sum skula gera tað at fyritøkur peningafyritøkur stórar fyritøkur teirra krøv skal her skulu bara herðast og tað eitr so visti mann sigur høvuðsendamálið í hesum her tað er at cr b eitt tað iu lott kappitól viqwerment derrektiv nummar fýra tað skal luptaterast nummar fimm tað er tað sum h verður lært haraformaður ogh tað er at dagføra lógina um fíggjaligt virksemið mann skal ikki flenna eftir men tað er og soleiðis at løgfrøðiligur karmarnir kring peningastovnarn hevur stóran mun es reglur umvegis danmark verða settar í gildi í føroyum eg skilji gott at her er nakað su hetta uppskotið er ger tað at at krøvini verða herd fyri føroyskar fyritøkur serliga føroysku peningastovnar tað skilji eg men eg vil vága mípástand at eingin her inni skilir smálutirnar í hesum her okur skilja at her krøvini verða herd væl og viruliga og tá ið mann so snakkar við hesar fyritøkurnar oftani tær lítlu peningasovnarnar o so spyrji mann um ting og tað har er aftursvarið hatta er nakað sum tykur løgtinginum hava samtykt og króst út yvir høvdið av okum okur hava gjørt tað altíð ella øllum førum tað sum eg kann minnast eg havi verið her so koma hesar lógarreglarnar og og tar eru ofta øgiligani umfatandi meg minnist undanfarni landstýrismaður altso ikki undanfarni áðrenn tá ið páli mikkelsen var her eg var formaður vinnunevndini eisini tá so plagdi at fara til hana og spyrja hana so hevur tú kanska ikki sum an siga gudi hjálpa mær o hjálpa mær við at kanska at fáa ein lítlan samandrátt sum eg skilji sjálvur og hann var so beinansamær altíð at hann hevði sjálvur eina hálva fýraseðil sum eg fekk ov fekk frá honum og so plagdi at lesa hana upp og tað gav sær eitt sindur meira meining men tað er eingin ivi um at at at sum onkur segði fyri vanliga vanligur deyðilig fólk so e erta øgiliga torskilt at skilja akkurát hvat ávirkan hetta her kemur at fáa fyri tann ganska vanliga føroyingin í einstøkum førum tað kann koma hava ávirkan tað kann gera tað at sum jakuvesekurd vísti á at tað kann gera at tú fer ikki at lána at byggja ini hesum sumba tí at nú skal banka bankin seta tann skal seta so so nógv av til eitt møguligt tap kanska tað ikki kemur men tað kann koma men men sum sagt ati eg vil siga sum eg vil ikki siga sum rutvang segði at eg fór ikki at stemma fyri eg vil heldur siga tað at tað gleðir meg at okur sleppa frá at stemma fyri tí illa ímóti tí tá tað kemur har til vónandi sum eg skilji ha so verður tað kanska ikki viðgjørtat tað ikki verður viðgjørt tíverri ella tíbetur

tað er soleiðis ati eg vi líka finna mær raframløguna hjámnm fyrst

tað er soleiðis at htta er hetta er dagføringur av teimum pakkanum sum r fyrr er lagdu fram í tinginum teimum so nevndi brr dpakkarnar sum komu fyrinøgrum árum síðan sum snýr seg um hvussu mann ger tá ið bankar til dømis fara á kakursur skulua avtakast og mann skal endurreisa teir og so er tað hin pakkin sum snýr seg um hvussu mann rekonsverar eina eina fíggjafyritøku ella eina ílegingarfyritøku við sun hevur trupulleikar og so eru tað eisini nakrar ásetingar í her sum hava við at gera um hvussu mann annars í fíggjaheiminum regulerar ting og ásetir ting í samband við millum annað hvussu nevndin skula veljast hvørji krøv varð settar til nevndir í samband við fíggjarfyritøkur mann tosar um útbúgvingar í samband við við við tey fólkini sum sum starvast í í fíggjarfyritøkum og tað at fíggjareftirlitið eisini kann millum anað seta krøv til tey sum starvast har hvat hvat útbúgvngar tey hava og vilsti meta tað at persónar eru til damsum bankunin sum ikki er klárað at røkja sínar skyldur og og eru hava teir neyðugu útbúgigarnar ja so kann mann áleggja til dømis b at siga tey fólkini um starvi tað er millum annað nøkur av teimum praktisku tingunum sum henda her dagføringunum umfatar hon er øgiliga stór og umfatandi og eg haldi sjálvur eisini tað at tá ið mann hevur so stórar og og og og og ítøkiligari dagføringar av egas lóggávur sum hetta her er sum vanliga hesar her bankalóggávurnar eru so hevði tað verið øgiligani gott haldi eg at mann í samband við við tað sum fer fram er hevði kanska havt eina framløgu frá frá ráðnum fyri nevndini ella fyri tinginum soleiðis at mann á tann hátt kundi verið nógv meira ov betri ílatin til ati greitt frá júst hesi her hesi lógini her millm annað sum sum sum okur tosa um her otað haldi eg hevði verið óalmindiliga gott at ati at kunna fingið lógin hevur eina rúgvu av av tingurum sum eisini verður gjørt viðmerkingar til frá frá millum tanteimum føroysku bankunum og í í tí høpinum so hevur eisini fíggjarftilsíni

givið svar í tí sum eitur fylgiskjalið nummar seks um um tær tær spurningarnr sum bakknarnir hava og hava nakað við ásetingum frá millu anars fyrð at sparikassa um um um umum um dagfestingina og í gildiskromuna a av av lógini herta stóð for kert og og tað hevur so fíggjaeftirlitið svarar tað at teirat tað vrðu broytt g og tað verðu í januar trýogtjúgu mannhe eisini svarað til bankarnum í samband við onnur ting sum teir nevna og har hevur mann tiðlagað nøkur ting og nøkur ting eriki galdandi fyri føroyar verður sagt eisini so at altíð altíð eru eru tingini viðgjørd upp á ein upp á ein ein ein skilagóðan máta tað so kallaði cr di tað stendir fyri kaptar íhvarmendarektivu tað er tað er sjálvandi gjørt fyri tað at mann hevur reglur og ásetingar fyri hvussu mann kann tryggja bankarnar at teir reru væl pálstraðir og mótstøguførir tá ið mann kemur í trupulleikar ella hevur hevur truplar tíðir at teir klára at hóruundan klára sjálvur at at endurreisa seg tá ið tað verður tørvur á tí

t esderektivir ja hetta er eesderektivur tí ar øllasta lóggávan hendan fíggjarlóggávan hon er hon er gjørd í es fyri øll es limalond og danmark er í limalandi í es okur eru partur av danska finanstil sínum sum hevur ábyrgdina av okrum øki í føroyum og tí sjálvandi er lóggávan eisini verður verður implimenterað í løgtinginum við viðs ríðslógartilmæli haldi eg er er er øgiliga gott at okur upp á hendan mátan eisini kunu umganga stað sila sita ita sjálvur og og umsita og og og skriva hesa her enormi og kompenseraðu lóggávuna sum sum hon er jú hetta er ein totalt spesialist lóggáva kann mann siga tað vil eg gera jaku vestegkur rætt vi heta er etta er ikki lóggáva fyri fyri meini mann at seta seg inn í men hóast tað so haldi eg tað at mann við at lesa tær konkulatiónirnar sum eru og tæru tæeru so megini sum standa um hesa her lógina so fær mann eini rímiliga góðan samandrátt av teimum tingunum sum ela henda her lógin umfatar mann fer eftir tvita til dømis hvat ið leiklut hjá fíggjarættindin er samband við peningastovnum koma so óføroy í føroyum ta lilð er viktigt tað er øliga neyvnt lýskinslógini og eisini hvussu ið fíggjareftiriti kansn savna upplýsingar inn í samband við millum annað fíggjarstovnar um bústaðarlán og annað og har vara eisini kunnað almannakunngera støðuna í tísambandnum á bústaðarmarknaðinum mann ásetir eisini hvussu i krøvini hjá skráseting føroya er í samband við innlating av roðsskapin hjá hjá fíggjarstovnum øðrum og eisini dóttirfeløgum og sovíðari og eg haldi tað øgiliga gott at mann eisini seti krøv um útbúgvingar og annars ásetingarum tan nevndarlimur sum verða valdir í peningastovninum eg sakni kanska tað at mann ikki eisini hevur tað í øðrum viktíum e stansum í føroyum millum anað sev til dømis av vi eisin ver øgiliga gott at sev nú sita formannin í í runavuggar kommunu er og bonskinm her visti mann sev hevði havt eina topprofestiliga nevnd eisini man hevur t í bankunum tað har øgiliga gott haldi eg fyri at tryggja teð at mann fekk nakra góða sparning við við leiðsluna eisini í einum slíkum stovnum pá sama má sum an gera

at áseta at ein serkonnur persónur vegna eitt fíggjareftiliti kann vera settur í starv í upp til seks mánaðir í einari peningastovnu fyri at røkja neyðugar eftilitsuppgávur tað haldi eg eri er nokk so skilagott eisini um tað er neyðugt at mann kann tað og tað er nok so gjúftu at tyggja tað at mann eisini kan halda teyga við at tingini eru í ordan ha og so hevur mann eisini heta her við reglum um útvarting av ymiskum virki hjá peningastovnunum at ta vra dagførdar og greiðar reglur um eisini nær ein fíggafyritøka er at meta sum eitt dáttirfelag tað haldi eg nokk so relevant altso beta sum et dóttirfelag okur hava jú stovnar í føroyum stórar stórar stórar fyritøkur í føroyum sum sum eru bæði tryggingarfeløg og fíggjafeløg og tað er nokk so viktigt halti eg at tað er skottn millum tey biðu tingini har atat ikki ma kann enda við tí at við seg til dømis fíggjarparturin av eini stórari konsern sum til dømis nú kann eg nevna hattað postier til dømis betri betri í samtaki tað er viktigt at mann áikki diskutera tað at vissu annarspartin ríkur ja so kann mann disikera at tann móðurfelagsparturin ella ella tryggingarparturin kann koma trupulleikar tað er sovorni ting sum ikki ikki milja henda og so vevurðan eisini gjørt nakað við eg skal tíðina eftir frá mær

ásetingar um fonsmeglara celskaap okur hava nokk ikki nógv av teimum í føroyum vi ikkioku hava nakað eg tykur ikk sklava nakað o okur hava onkur íløgufeløg í dag og íløgur fávalniins feløg eg vein ikki tay eru skrásett í føroyum í løtuni men vistu tey koma so eru tey eisini í framtíðini dekkaðir inn og tann lóggávan sum herverði klár til at líkasum hava teg við

so knýta seg at hesi her sir r tvey lóggávuni sum løgtingið samtykkið tveyogtjúgu og tað er tann kungin sum eitur bekenks amekraftia lóg um ending um kapitalkrøv á tilsýnsmekingravd for kriditistatuttiar og invesiterin satskaper og ein sum eitur tilpassting at kapitalkrafsfororningin til ferðska fýrrada tað varð eisini nevnt tað at løgtingið skal ikði taka støðu til tey bæði tingini men av tí at felagið peningastovnar hevur viðmerkingar til hesar kunngerðnar sum er nevnt í áðni eisini og sum verður svar uppá í millum annað í tí sum eitur fylgisskjalið nummar sjey sum mann kann lesa til so verða tær nevndar her soleisi at mann kann vita hvat ið tsnúgva seg um og tær spurningarnar sum felagið peningastovnar hevur svarað eisini uppá haldi eg og hevur fingi greið svar uppá hav at siga so okur fara sjálvandi at geva hst ner málinum eina eina góða viðgerð í vinnunevndini og eg haldi tað at eg fari at heita á landstýrsmanninum herfrá tntesum røðrerppál li um ikki tað hevði verið møguligt hjá honum at kunna kanska fingið eina útgreinað eni framløgu frá fakfólki um høvuðspunktini í hesum lógini soleiðis at mann er betri ílatin tá mann situr eisini í viðgerð lógina í í vinnunevndini og hevur fólk inni til hoyringar í sambandi við hetta uppskotið takk fyri

tá ið tað er at ríkislógartilmæli tá verða okur altíð mint á at hetta er eitt øki sum okur ikki sjálvi hava ræði á ø og tí áttu okur eisini at diskutera tað og hvussu okur fáa hetta økið eisini undir okra egnu vangur hetta er eitt stórt lógarverk eg haldi eg kann vera samd við teimum flestu sum hava sagt tað at hetta er eit sindur fløkt og eg hevði ynskt mær kanska meira menniskjamál at tað kanska var sett upp eitt sindur greiðari og tað er kanska ikki so einfalt at gera men ein góður loysn er í hvørfall altíð at mann kanska kalla nevndirnar inn áðrenn mann leggur tað fram soleiðis at mann fær gjøgnumgingið tær stóru greinarnar og tær stóru broytingarnar tí at tá blívur viðgerðin eisini nógv betri tí nú blívur viðgerðin eitt sindur tað at mann referera tað sum stendur í uppskotinum staðin fyri at mann viðger tað sum stendur í uppskotinum so so fyri at fáa so góðar viðgerð sum møguligt so er neyðugt at nevndarlimir eru so væl ílatnar sum gjørligt og sjálvandi hava øll brúkt orku upp á at lesa tað ígjøgnum men hetta er eitt sindur trupult ølógarverk um peningastovnar og fíggjarligt virksemi tað er tað er ein sovrn lóg sum kemur her at venda nokk so ofta tað sum ger kkurát hendanpakkan eitt sindur stóran tí er tað at her hevur mann samlað grein ella lógir úr seksogtjúgu øðrum lógum saman í eina lóg og tað vil sjálvandi blíva øgiliga trupult og tá blívur tað eisini øgiliga nógv ymisk ting sum verða savnaðir og tað er so víst á at mann skal dagføra lógina tí mann vskal hava sami ásetingar sum eru í danmark og í veruleikanum er hetta eitt est direktiv sum mann setir í gildi og tí er tað so rigvusmikið peningastovnarnir virka altjóða og tað skal vinnan eisini gera og tí vil mann hava at lógirnar harmonisera soleiðis at tað tað arbeiði upp á onkran máta verður tarnað í hesum pakkanum eru reglur um fíggjareftirlitið og her eru eisini greinað nokk so væl hvørjar heimildir finansilstabilitet ella fíggjarlig støðufesti hevur her eru ásettar reglur um krøv til útbúgvingar hjá teimum sum sita í nevndunum og her eru eisini krøv til tey starvsfólk sum manna stjørnurnar í bankunum og hetta her við krøv til nevndarlimir tú más ofta diskutera fyrr eisini í øðrum høpi og visti mann lesur ta stóru raportina sum eisini bleiv gjørd aftaná eik so er tað nokk eisini verið ein av kritikkpunktunum sum vóru tá so at tað er væl bara gott at mann hevur tey krøvini inni her er eisini reglur um hvussu starvsfólk verða vard visti tey skula boða frá at tað fyrri gongur eitt annað ó regluligt altso har mann har mann markar nokk so týðiligt tað at tú hevur tagnaskyldu men tú hevur statvekk eina tú statvekk greitt til at boða frá við sær nakað sum fer fram sum er óreglusemi og so er tað sjálvandi eisini krøv til nevndarlimirnar í fíggjareftirlitinum tað ikki bara til tey sum sita í stjørnunum í bankunum í nevndunum men eisini til tey sum sita í fíggjareftirlitinum øgiliga stórur partur av hesum her hesum lógaruppskotinum har stendur henda greinin verður ikki sett í gildi fyri tí kann tað blíva eitt sindur trupult at gjøgnumskoða og tað sum eg haldi er tað truplasta tað er hetta her at hvat er galdandi í dag og hvat er nýtt hvat er akkurt sum hvat er tað sum sum skilur at tað kundi mann kanska fingið gjørt nakað við nevndini øh so stendur tað eisini at at eitt av teimum positivu endamálunum sum hendan lógin skal røkka tað er at tað skal vera eitt sindur lættari at fíggja til tær smærru vinnufyritøkurnar at tað skal vera itt sndur lættari at fáa fígging t til smáar vinnur og at tað kann hava ein positivan positivan leiklut úti um landið tí at tað skal kann blía eit sidur lættari at fáa lán so stendur eisini nær mann skal fráboða fíggjareftirlitinum at sínar fyritøkur hava skyldi at fráboða og her eru eisini dagføringar av reglum hvussu mann niðurskrivar og so stendur eisini at fíggjareftirlitið kann faktisk altso hevur faktisk heimildir ati bæði fáa nevndarlimir og strnurnar frá í bankunum og tað er kanska eg veitikki um tað er nakað sum kemur í samband við eikmál sum var tá

nakrar reglur um hvussu mann innheintar og almannakunngerð upplýsingar sum verða innheintar hvørja ferð tá okur viðgera bankarnir her inni so verða okur altíð møtt við tí ati tað er løgtingi sum er orsøk til at bankarnir up á einlanan máta eisini føla seg onkuntíð í einari spennitroyggju tí at mann samtykkir øgiliga stór lógarverk her inni og nú eri eg ikki vinnunevndini men tað skal hvussu vera mín áheitan til tey sum sita í vinnunevndini og fara at viðgera heta her málið víðari at fáa øgiliga greitt fram tað hvussu hetta her ávirkar kundan altso hvussu ávirka tað tann vanliga kundan í bankanum at mann samtykkir hesa her nýggju lógina hvussu ávirkar tað til dømis tað at okur hava vitað at tað hevurið í nógvum førum verið trupult at fáa setúsalán kring landið er tað nakað sum kann blíva verri tí krøvini verða herd fara gjøldini upp og uttansigar tingini sum man ellars sum vanligur løntakari betalir til bankarnar alla tíðina tí tað eru nøkur ting sum mann her inni frá øli ofta og sagt seg vilja gera nakað við um mann verða møttur við tí at tað ber ikki til at gera nakað tí t tykur sjálvi hava samtykt nakað annað so tað skal vussur verða mín áheitan til tey sum fara at arbeiða víðari við hesum málunum og so er tað tað uppskotið sum okur sjálvi hava lagt fram nakra ferð hetta her við at fáa gjørt eisini eina vága greining fyri fyri føroyar mær vitandi finnst tað ikki eina ordiligu vága greining fyri hvar eru teir størstu vandarnir tá tað kemur til alt hetta stóra fíggjarøki soleis at okur eisini sjálvi up á einannan máta verða varug við hvar vandarnir kunna liggja innan fyri hetta her øki og ikki kanska leggja øll eggini í eina eskurv ella ella í eina danska kurv men men taka stýri ábyrgd sjálvi og gera okkum tann at okur finna út av hvar kunnu kunnu hesi her holini vera tí okur vita at tað hava verið fleiri stórur mál frammi sum vísa tað at stóra pengartransaktiónir eisini farað gjøgnum føroyar og tað er tað er tað neyðugt at okur eisini hav eittvakjieftirlit við tí at okur hava hvussur fingið at vita tað at tað sum er farið víðari frá altso til dømis til til inn í rættaskipanina men hoyri ongantíð nakað aftur takk fyri
ja takk fyri sær tað bjarni kárasom petersen sum fær orðið
takk fyri harra formaður vit noyðist kanska ikki siga tað fleiri ferðir men vit viðgera eitt nokk so torskilt uppskot um lóg um finansiell virksam met sum í grundini bara snýr seg um at implementera eitt eo derektiv í føroyum ella eitt es derektiv í føroyum tað er nú einaferð soleiðis at tá ið es kemur við einum eog derektivi um um bankaverðina sum skal galda fyri øll eslond tá kemur tað seinni beinleiðis til føroyar ígjøgnum ríkislógartilmæli tað er altso es bankalóggáva í øgiliga stóran mun sum er galdandi í føroyum seinast eg kannaði málið so var føroyar ikki ein partur av es og vit skuldu ikki vera ein partur av es men allíkavæl allíkavæl implementera vit bankalóggávu frá tí sum er likamlig gerðin av skrivstovuveldi nemliga es og prosell og tað havi eg trupult við at síggja fornuftina í tað verðurgrundgevið við at mann verið noyddur til at implementera si esdirektivini tí at tað tryggja atgongd til fíggjamarknaðin í europa men tað loyvi eg mær egentiliga at ivast í es hevur felags lóggávu ella ávísa felags lóggávu fyri øll limalondini har undir danmark men tað eru nógv lond sum ikki eru limir í es sum virka í es hetta uppskotið snýr seg um kanska í høvuðsheitum tvey ting tað fyrra er er egentiliga bara implementerað es derektivini sum danmark hevur implementerað gjøgnum ríkislógartilmæli h og hitt er atsamtykkja tann fimta kapitalkravsta fimta kapitalkravsdirektivið sum es hevur gjørt men tað er so nógv lond sum virka í europeiska fíggjarmarknaðin sum einki es dedirektiv hava samtykt nakrantíð tak sveis til dømis sveis er ímyndin av bankaverðuni fyri summi sveis er ikki r ein limur av es men eg rokni við at tað eru fá lond sum hava so nógv fíggjarligt virksemi innan fyri europeiska markið sum sveisari hví kunnu teir tað jú ter hava sett sær fyri vit lúka øll minimunskrøv fyri at kunna virka á europeiska marknaðinum tí tann euroeopeiski marknaðurin er ein týdningarmikil marknaður fyri sveisari so gera teir lóggávu og hava neyðugt fíggjareftirlit soleiðis at teir kunnu farað til es kommissiónina og siga hygg her er harmoniur millum tykkara lóggávu og okkara kunnu vit handla innan fyri europa ja tað kundi eg gott eg veit ikki hví at vit í føroyum ikki ella eg veit væl hví at vit í føroyum ikki gera tað men eg haldi at tað áttiat verið tosað meira um hvussu vit umskipa hetta her við at fáa bankalóggávu til at fungerað væl í føroyum tað er næstan tað er alt for ofta orsakað at vit standa her og og viðgera lógaruppskot um finansielt virksemihet sum eingin kann skilja høvd ð hala burturúr tað er eingin sum veit hvat tað í grundini hevur við sær av avleiðingum men vit torða ikki at trýsta grøna knøttin nei reyða knøttin tí tað verður sagt at hetta her er alneyðugt fyri at virka á europeiska fíggjamarknaðin tað haldi er nakað fjas vit eiga at yvirtaka bankalóggávu haldi eg up á sigt líkasum at vit skulu yvirtaka alt annað men tí at vit eisini skulu fara undir at gera eina smidliga lóggávu sum er sum gevur meining fyri føroysku bankarnar og sum gevur meining fyri føroyska brúkaran eg loyvi mær at ivast í um hesi her ríkislógartilmælini eru til gags viði hvørki bankarnar ella brúkaran ella samfelagið sum heild hetta luktar bara langt av skrivstovuveldi og tað vil eg hava minni av ikki meira mann kundi til dømis gjørt sum sveisararnir gera tig er ikki bara sveitara tað er nógv onnur lond øll triðja lond royna at fáa hesar hesar avtalurnar í lag tey tey søkja um tað mann kalla fyri ekvivalens og tað er at mann tryggja sær at í nationalari lóggávu í landinum takast veit sum eitt dømi har hevur mann eitt regulerandi reskimi sum markjar ella er líka við ella nøkulunda líka við europeiska lóggávu í tann mun at tað er neyðugt fyri at virka europeiska her gera vit tað øvuta vit implementerað egslóggávu sum um vit vóru eitt es land sjálvandi vit við ávísum undantøkum nú tá ið tað er eitt ríkislógartilmæli men í grundini er tað tað vit gera og eg loyvi mær ivast í um norðeya sparikassi g suðuroya sparikassi og banknordik og betribanki hava tørv á somu kapitalkrøv sum doykibank tað loyvir mær ivast í gaman í er bankarnir kanska í øllum førum teir tveir teir størru samfelagskritiskir teir eru jú sifibankar báðir tveir men eg rokni ikki við at tú kann yvirføra tey kapitalkrøvini sum tú gevur deykibanku inni í es at yvirføra tey krøvini til bant nordig til dømis tað gevur onga meining í mínari verð og eg haldi at eisinat mann brúkar óneyðuga nógva orku innan fyri fíggjarheimin uup á tað sum mann kallar fyri complains altso tað at tryggja sær at trítt virksemi harmonerar við hesari her fleiri hundraðtals síðurnar av eu derektivi eg síggi ikki meiningin ýtt í tí eg haldi í grundini upá sikt í øllum førum at mann skuldi yvirtikið bankalóggávuna tá tað verður forsvarligt at gera og at mann so málrætta fer inn og hyggur eftir hvussu skal okkara lóggáva síggja út soleiðis at tað gagnar føroysku bankarnar støðufesti í landinum haldføri í landinum og tann føroyska brúkaran av fíggjarligum tænastum tað skuldi verið málið eg síggi ikki ordilgat vit hava ein politikk á økinum annað enn at vit næstan treytaleys implementerað eoderektivur í tí og tí haldi at mann átti at sett seg niður funni út av hvat er minimunskravi fyri at virka europeiska marknaðin tí tað er opinbart tað sum er alneyðugt og so implementerað mann tað og so ikki nógv afturat tað er ikki neyðugt nú veit eg hvørja ferð mann fer upp her at tosa um lógumfinansiell virksemhet so er tað ofta mann ikki fer at tosa um innihaldið í tí og eg rokni við at øll sum sita her skilja hví men vit eiga eisini at tosa eitt sindur um prosess og eg eri gott troyttur av at fara niðan her á tingsins røðarpalli at tosa um nakað sum eg ikki havi forstanda upp á o sum er visjónsleyst og sum onkursvegna bara er at kíka nakað sum kemur niðri frá brisell tí mann ikki hevur forstanda upp á tað og tor iki at siga tað og tí man er bangin fyri avleingunum tí tað verður sagt at man ikki kan virka í europa sum banki við suma ikki siga til hettara her eg haldi ikkita er gott nokk tí haldi at mann sum eg nevndi áður eigur at setast niður finna út av hvat ið minimuns kravi fyri at virka europeiskan marknaðin implementera tað og so leypandi syrgja fyri at mann lúka tey krøvini sum eru men at mann annars letur alt annað at liggja og letur tey sum hava valt at lima seg inn í europeiska samveldi um at fáa hesa lóggávuna tí vit hava ikki biðið um hann hon kemur um verður bara pátutt á okkum í kravt av at danmark elimaland í es føroyar er ikki men føroyar undir danmark so vit skulu fáa øll møgulig ríkislógartilmælir hendan vegin tí at tað er so viktigt at føroysk lóggáva harmonerar við tí donsku og upinbart tað er altíð ringt at fyri at halda seg til hesi her málini tað skilji eg ordiliga væl men eg haldi onkursvegna at tað er heldur ikki nokk at standa her og og og vera illur inn á hvat er galið mnn mann eisini koma við loysnum og tað er tí eg royni at nevna hetta her við hvørvalens tí at tað er eitt ítøkiligt boð upp á hvussu mann kann loysa hendan trupulleikan men treytin fyri at tryggja sær ekvivalensavtalu við europeisku kommissiónina er at mann hevur eitt fíggjareftirlit sum er nationalt tað vil siga eina føroyska versón á finanstinlsínhit og at mann hevur annars lóggáva sum soiðis nøkulunda armonera við tey grundleggjandi kriteriuni sum eru í es øhproblemið har er sum so nógv annað er at hetta er ikki føroyskt málsøki og tí hevu vit rættiliga prísgivin í mun til hvat mann ger í danmark aftur eitt dømi um hvussu tað ikki loysir seg ikki at taka ræði av sær sjálvum tað var tað sum eg hevði at siga í hesum umfari nú vóni eg at vit blíva eitt sindur klókar upp á hetta uppskotið tá tað fer í vinnunevndina eg gloyvi mær a ivast í um tað so verður men í øllum førum so skal tað fáa eina góða viðgerð men eg haldi alvorliga at vit eiga at taka eina grundleggjandi uppgerð við akkurát hesum her málsøkinum tí at eg haldi tað er ikki virðiligt at vit sum tingfólk koma upp her sum framsøgufólk ikki vita hvat tað snýr seg um og hvat endamáli er við tí og hvørjar avleiðingarnar eru av tí og at landsstýrið eisini hevur sera avmarkað innlit í tí og kanska føroysku peningastovnarnir ikki gongur vita hvat tað snýr seg umso tað blívur eitt sindur ein ein glansileikur í mínari vegð takk fyri
ja so er tað ølandsstýrismaðurin magnus rasmussen ger so væl
takkfyri harra formaður ja tað er áhugavert at hava hoyrt framsøgufólkini eg haldi øll av teimum tey hava verið við til bæði í samgongu undanfarnu samgongu oog nú at trýsta á knøttin ja fyri akkurát slíkum málum sum hetta her fyri tað kannmann gott seta spurningar og tað eri jú eisini tíð at eg eri til eina eina fyrstu viðgerð øtað er soleiðisnar ati hetta økið er er kompleks tað tað haldi eg øll eri samd um og so eisini tað t hetta er altso ikki yvirtikið og tað er soleiðisnar at lóggávan um fíggjarlig virksemi er sambært yvirtøkulógini og ræðislógini undir donskum málsræði tað mugu vit bara smyrja okkum við um hvussu siga tað á tann mátan altso leingi sum vit ikki hava yvirtikið tað so so mugu it bara viðurkenna hvussu støðan er tá ið tað hevur nevnt at tað skuldi kanska hav verið ein framløga so skal eg taka tað til mín at tað hevu tað ikki verið men eg kann siga seinast tá ið eitt luknandi mál var fyri tá bjóðaði eg meg fram til at skaffa neyðugar resursur eisini frá dønum um tað skuldi vera til at koma greiða nevndini frá meira kanska djúp tøkið men tað tann áhugin var hvussu so sera lítil at tað bleiv ikkitil nakað er tað áhugi fyri tí nú so skal eg gera mítt til at tað kann lýsast uppaftur betri tað skal so ikki standa á øh tað hevur verið greitt nakað frá tættum í hesin her hvat hvat tað snýr seg um og johandal varð rímiliga gjøll ígjøgnum tað siri stenberg var eisini ígjøgnum nøkur av hasum her viðurskiftunum so tað tað far eg ikkiat endurtaka men ein spurningur sum siri stenberg hevði sum eg havi hug at at at svara tað var hetta her við at hyggja uppá ella meta um vágan í tí føroyska pá tí tí økinum altso føroya vágaráð er stovnað og tað var altso kristina háfo sum sum vær líkasum forsprakaðir fyri tí og høvuðsuppgávan hjá føroya vágará er at meta um váðan føroyskar fíggjakøyranum og og og og tað verður gjørt og tað koma javnan fráboðanir ella hvussu er av og á fráboðanir um tað so tað er í hvussu er nakað har øhbjarni kárason var nokk o nógv inni á hesum her at at faktiskt hevði eingin skil fyri esum altso ikki peningastovnarnir og ikki eg veit ikki eingin hevði skil fyri hesum her og eg kenni ikki allar smálutirinina her tað skal eg viðurkenna men at men koyra alt yvir ein kamb tað haldi er ja ja tað tað er so upp til tingmannin at gera tað eg kann bara siga tað ati felagið peningastovnar hevur verið virki í hesum her málinum tað hevur havt tað til hoyring og vit hava eisini verið á fundi og eg haldi ikki at eg sigi nokka skoft at føroysku bankarnir ynskja hesa lóggávuna setta gildi og skjótast til ber og tað sum eg kenni til so haldi eg veit hvat hvat tey standa fyri í føroyskum peningastovnunum tá tey koyra tummil upp tað var eit hoyringssvar og tann sum eg lisið at har rokni við tey flestu av ella viðsæ søll so vóru nøkur nakrar viðmerkingar sum teiy allarflestu og er tiknar til eftirtektar og og greitt frá og so tað hevur verið haldi eg er eisini tillagað til tað soleiðisnar sum mann ynskt í føroyum so kann mann sum jakubvestegaard las diskutera um hetta her at vit eru í allarssamfelagnum og og vit eru í stempul kantór taðers hansara versión men tað er nú bara soleiðisnar at vissu vit ikki mansigar eru við so so kunnu vit sagt afturút og so fáa vit ikki møguleikar til at virka uppim áti teimum skipanum sum eru í út landinum og og so kundi mann sagt ja men eg hevur onkur hug at royna tað altso men tað haldi eg ikki er skilagott at at vit fara líkasum ikki at seta tað í verk sum tær føroysku serfrøðingarnar halda og mæla okkum til og er sum eg segði eg kann endurtaka tað at eg eri áhugi fyri at fáa meira at vita um meira ítøkiliga í nevndini so skal eg gera mítt til at skaffa tað neyðugu resursurnar til til tað takk fyri harra formaður
ja takk so er tað viðmerkingar jakodvesthørgaard
fyrst ger so væl takk fyri harrar formaður eg havi veri við til fleiri ferðirnar at trýsta á jaknøttum tá ið hesar lóggávurnar hava verið fyri e eisini sitið í landsstýrinum tá hesi lógar uppskotini hava verið framløgd eg havi eisini hoyrt framløgur um lóggávana áí hesum økinum og á tryggingarøkinum og nei eg havi ikki førleika til at gjøgnumskáðatað tað havi eg ikki og mín pástandur var at tað eru fleiri mær sum ikki hava tað og eg haldi sjálvur at tað er óheppi fyri fólkareði at tað koma lógaruppskot í tingi paralelt kann eg siga at mann oftani stendur á tingsins søðrðarpalli og tosar um fiskivinnulóggávuna hvussu torsligur ton er o at hvussu trupult tað er r fólkareði at eingin skilir hvat lóggáva ann kemur við kanska síggja sæt eitt sindur í tí ljósinum men er havi eg ikki sagt hatta ikki neyðugt men tað er einginsum útgreinar hvat er
magnus
rasmussenja takk fyri harra formaður ja tað var kanska ikki nakrar bínari spurningur til landsstýrismannin men eg kann fylgja jakobvestegaard øgiliga væl í hasum har og tað var líkasum tað sum eg eisini førdu fram at at mann má sjálvandi kunna seta spurningar um kunna vera kritiskur men men kanska øll inni her hava hava trýst á ta grøna knøttin úg havi verið við til at borið uppskotið av slíkum slag her og og at at tað er kompleks að tað fer eingin at siga at tay ikki er tað men sum eg sigi at í nevndini skal eg hvussu er eg gera mítt til at tá tað kemur til hoyring at at fáa alt tað fram sum sum nevndini
ikki so heilt heilt víst takk fyri bjarni kárason ger so væl
takk fyri á formaður tað er kanska tað leyp eitt sindur framav at siga at føroysku peningastovnarnir ikki vitaka hvat ið uppskotið snýr seg um tvørturímóti so hava teir jú eitt hoyringsskriv men avbjóðingin við tí hoyringsskrivinum er jú at til dømis taka kapitalkravstyrktivið tann fimta har siga teir at mann skal helst ikki implementera tað fyrr enn mann hevur gjørt eina grundleggjandi greining av hvat tað merkir og tað er ikki bara crdfim ásetingin tað er eisini miðfyri tvey ásetingin mann veit ikki hvat tað merkir tí skal mann gera eina grundleggjandi greining av hvat tað tað merkir fyri føroysku bankarnar og so framvegis tá ið teir vita ikki hvat tað snýr seg um teir vilja gjarna vita hvat tað snýr seg um men tað gera teir ikki men nú kemur eitt direktiv frá landsstýrismanninum sum kanska teir føroyska samfelagið ikki skal vera girað til ella er girað til takk fyri
magnus rasmussen
ja ja takk fyri harra formaður ja altso eg nú taki sum givið at felagið peningastovnar verður kallað inn í nevndina so eg eg trúgvi at felagið peningastovnarin kann betri útgreina hasahar spurningarnar ellar ella viðmerkingarnar sum tingmaðurin hevði til til tað hoyringssvarið takk fyri
og soera sirið stemberg ger so væl
harara formaður ja tað var í mars í ár at hetta her uppskot fall um at gera eina serstaka vága greining fyri føroyar og í tí álitinum stendur tað at at mann í landsstýrinum er farin í gongd við at gera tað arbeiðið og tí hevur mann mett at tað var ikki neyðugt at samtykkja tað arbeiðið og sum eg skilji á landsstýrismanninum nú so soveit eg ikki um tað ikki eri so so er tað nokk so keðiligst tað stendur í einum áliti tí at tá hevur vinnunevndin hvørfall verið samd um at tað er neyðugt at gera tí at t tað er serlga hett her við at fyribyrgja fíggjarligan kriminaliteti sum kanska nakað sum er vaksandi altso í við hesi nýggju tøknini o altsom sum er í løtuni so at at tað stendur hvørfalla í álitinum at landstýri hevur upplýst at tey eru farin í gongd við at gera eina vága meting so spurninur er hvussu hvussu tað arbeiðið líður

magnus rasmusntakk fyri harra formaður ja eg kanska misskilti spurningin eitt sindur tí eg eg skilti tað sum at einki var gjørt altso og tað var har eg sigi at at vágaráðið er og og sovíðari og og tað er rætt at tað verður arbeitt við hesum har men tað er tað er eit rímiliga drígt arbeiði sum sum sum ikki komið serliga langt men tað varð arbeitt við tí men men eg kanska misskilti spurningin eitt sindur at at vit hava vágaráðið sum hevur vágar metingar so tað er upp á pláss
ja bjarni hammer ger so væl
takfyrhera formaður altso kanska ein lítlan spurning til landsstýrismannin um vistu tað her nú ikki blívur samtykt viss nú løgtingið heldur hetta her er kanska for stórt inntriv til øllum førum sum a er fíggjarliga metingin frá bankunum er men men men hvat vildi hava nakra ávirkan á tað føroyska samfelagið ella hvat ávirkan vildi hava um tað li har fáa nakra ávirkan um okur siga at okur ynskja ikk at samtykkja akkur tet her um fara og fór at bíða og kanska kanna tað nær takk fyri harra formaður
magros
rasmussen takk fyri harra formaður skal ikki kema meg til serkunnan um hetta her um handan spurningin men kanska tað eitt hendir ikki tað stóra men eg trúgvi framyvir misu vit ikki tillaga tillaga lóggávuna soleisnar at vit kunnu tosa saman við skipanir og við myndugleikar sum vit skulu samstarva við so so fer tað ikki at virka væl men tð eitt veit ikki um tað e ta stóra men lat meg sláa fast at tey sum arbeiða á hesum her økinum also felagið peningastovnar ynskir ógvuliga fegin at vit hava eina dagførda lógu á hesum her økinum soleiðisnar at vit kunnu arbeiða á jøvnum føti við tey við við grannalondini og annars runt um í heiminum takkfyri
ja tað vóru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti endaði hetat málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð vit halda fram við næsta málið tað er fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar tveyogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting løgslóg m sjófeingi tað er brúkskyldað og at leingja gildistíðina á rættini biðja um framsøgu men og fyri fólkaflokkin er ta jakuvestegaard fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin jóhandal og fyri tjóðveldið er tað høgni hoydal so fær jakovvestegaard fyrst orðið
landsstýrismaðrin í fiskimálin hevur lagt fyri tingi og tað er sum yvirskriftin sigur tað er leingja gildistíðina í eitt ár soleiðis sum tað verður lagt upp til soleiðis at veiðurættindini veiðiloyvi er galdandi til tvey túsund og fimmogtretivu eg skal steðga eit lítið sindur á við tað summ var grundleggjandi tá ið ógulóggávun var broytt at vinnan kundi hava tryggar karmar tað vil siga eitt rímiliga langt loyvistíðarskeið har mann visti at mann kundi nýta tað rættindini mann hevði og eventuelt nýggj rættindur sum mann kundi halda seg til og havið harvið kunna gera íløgur sum yvir eftar tíðarskeiði kundi betala seg aftur og helst kunna fáa vinning burtur úr til virksenið mann hevði og eg haldi ati mann hevur sett effektina virksemi ella tað sum hendan hendan broytingin førdi við sær tað var jú ati vinnan fór at

verður viðgjørt her er tað sum mann tosar um brúksskyld

einum ári síðan tá var eitt líknandi ella knandi vadiu nei tað tá var ett eitt uppskot um brúksskyldu til viðgerðar her og

sum plágarin annar vendir í hurðini og biðin um at hyggja uppá brúkskyldina einaferð afturat tað hevur so núverðandi landsstýrismaður roynt at hugt at og eri so komin við nøkrum nøkrum nøkrum broytingum í teirri brúksskyldini sum okur kenna hevu verið í

trýss prosenta sum seinni bleiv til tretivu prosent av brúkskyldan er ikki til longur tað var tað visti mann ikki hevði brúkt upp til tretivu prosent av teimum rættindunum sum mann hevði fingið tillutað so so missi mann misti mann munum millum tað sum hann hevði brúkt og tretivu prosent til til eitt komandi ár trýss prosent av reglan komu inn fyri nógvum árum síðan hon kom inni tá ið mann bleiv forargaður um at onkur bátar lógu bara við kaiyy og handlaði dagar handlaði kvotr vóru slettiki virknur fiskiskapi og tí helt mann at fiskiskapur skuldi helst vara til tey sum ætlaði sær at fiska ikki til at nda handlar dagar kvotur og tí kom trýss prosentar reglan inn og skalt tú kunna handla dagar fyri eitt ár í senn kvodu fyri eitt ár í senn so skalt tú hava brúkt trýss prosent av rettinum frammanundan tað hevur so verið ávísar broytingar í tí gjøgnum árini og nú er landsstýrismaðurin komin við er eini broyting um trýss prosenta regluna aftur har i trýss prosenta reglan er galdandi fyri ja ávísa fiðskap men broytingin er at mann kann til ein ohvørja tíð av henda endaliga hóast mann ikki hevur brúkt trýss prosent ár frammanundan men hett her sum mann tosar um lggji shjoppa ella hvat mann kalla tað at áðrenn ár barð brúka ein lítlan part og og selja meginpartin og og liggja sum hava virksemi tað tað gongur ikki og tað haldi er púra rímiligt tí tey sum eru aktiv og fiskivinnu skulu vera aktíð í fiskivinnuni kann mann siga í beinleiðis beinleiðis fiskjiskap øh so er tað tann brúkskildan sum var tann so kallaða tvey ára brúkskyldan sum eisini er ein brúkskylda sum hevur verið inni í lóggávuni leingi og tað meir tað at visti tú hevði eitt veiðiloyvi og veiðiloyvi lá púra deytt

viljan fiskiskap at tað kom eitt sindur a inflatión í man fekk loyvi til at leingja eitt sindur longri og okkurt okkur skipi var ávegis og so gav mann undantaks loyvi og at míni tykki kanska tað gleyð í so langt men í hesum førinum sigur mann tvey ár vist tú ikki heru brúkt veiðloyvi

brúkt tá ið veiðloyvinum galdandi fiskiloyvi í trý ár

ein øgiliga fín broytingur í her haldi eg hana hevði eg so ikki við eg haldi hon hon er góð sum hevur við brúksskilduna at gera ati tá ið tað eru smáar kodur flemjiki kapp kann takas sum dømi har ið nógvir loyvishavarar eru og samlaða kodagrundarlag at á flemjiskapp leggur ikki upp til at øll skulu fara eftir sínum men at mann sínámillum finnu út av hvør skal fara eftir kvotuna flemjiskapp at so er landsstýrismaðurin kann landsstýrismaðurin undantaka tann fiskiskapin fyri at gera tað sjálvandi meirlønsamt hann sigur at kvodagrundarlagið so lágt at tað loysir seg ikki ikki á hvørjm einstakum at fara tað er nógv betur at vinna arbeiði saman soleiðis at mann feær bæði fyri skipini fyri manningarnir og fyri land og fólk nógv best burturúr og at tú ikki her eina brúkskildu sum tvinga teg til at fara og flemmja ikki kapp eftir eftir nøkrum fáum tonsum so tað haldi eg tað haldi fín tað haldi eg ein fína áseting sum javnvegar eitt sindur í hesin her og so kann mann sjálvandi diskutera brúksskyldi við ymiskum undantøkum men her eru so nøkrur ávís undantøku í sum sum mann hevur havt nakrar nokk so stórar diskussiónir um og tað eru so ikki so nógvar broytingar tí viðvíkjandi men har er tær í stykki

umframt útróðrar bátar og harsum tað er felagskvotur at mann ikki hevur brúkskildið galdandi tað er nokk so ringt felagskvotu at hond hevur n eina brúkskyldu tað er í í stuttum tað sum hetta lógaruppskotið gongur út uppá og

nágreinar tað við brúkskildi eitt sindur eitt sindur betur í mun til í mun til verandi lóggávu takk fyri frúfor
ja takk her var ein viðmerking høgni hoydalgerð
proforkvinna spurning hjá mær til jacpvestercaard er við hesari lóggávuni her og teir ølja innveklaðu reglurnar um fríktskildi fyri heimaflotan bleiv partur av heimaflotanum hví er tað ikki galdandi fyri tann pelagsiska flotan altso tey skip sum fiska norðrasild svartkjaft og makrel hvør er tann sakliga grundgevingin fyri at tann fiskiskapurin sum geva mest í løtuni og har vit vita at tð verðar keypt og selt ella tína hví er tað undantikið meðan tá hetta verður lagt á heimaflottan kann kann vet skuldi geva mær eina stutta grundgeving fyri hví
ja takk fyri okkara
gersovæltakk fyri frú forkvina tað er tí á heimafluttum sum hevur fingið serliga makrel osild framhaldandi kann hava tað sum ein part av sínum ískoyti til rakstur tað hevur í øllum førum verið ein stórur partur av diskussiónini um um brúksskildu uppsjóvaskipini tey brúka síni rættindir og hasum tag í høvuðsheitinum loysir seg at brúkarrættindir verða tey næstan altíð brúkt ikki tí fiskiskapur er ikki soleiðis tog bara kann faras til fiskiskap og vænta at tú fer tað sum tú ætlað tær at fáa viðhvørt er tæy broytast til fortreytirnar meni spyrtú meg so er tað er ti høvuðsheitni fyri ati royna at tryggja tað grundarlagið sum millum annað heimaflotin hevur at mann ikki setir so kraftigar brúksskildu reglur gildi fyri sildumakrel takk fyri harra formaður
bjarni orsaka ja takk næsturrarøða er bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri frú forkvina htað er sum sagt ja man kann siga høvuðsgrundin til uppskotið kemur tað er tvey tað er tað er serliga at leingjaleingja rættindigi í einum ári soleiðis at tey rullandi loyvini kunna halda áfram í eitt ár afturat og so og so tólv tólv ár fram í tíðini annars er ja eg vildi hildu restina av avhesum her uppskotinum tað er um viðvíkjandi brúksskildini gera hata eitt sindur meira mann kann siga kann ska liðuliga eitt sindur meira ja eitt sindur meira niðmari at arbeiða við hjá teimum sum virka í hjá teimum sum virka í hesari tað hevur við at lesa viðmerkinkarnar í hesum lógaruppskotinum so verður lagt upp til at tað kann hava óheknar avleiðingar at brúkskyldan er sum hon er og ati atta skal hjálpa við at avhenda veiðurættindir sum kanska eru óvirkin sum ikki verða brúkt flutt yvir á onnur fiskifør sum sum kunna brúka te sum vilja gagnnýta hesi her loyvini tí nú er sum sagt at tú skal fyri at kunna selja avhenda tað er at selja fyri hvørt ár sær so skalt tú hava brúkttrýss prosent av tí kvotuni sum tú hevur og tað er kanska ikki altíð tað ber til sjálvt um brúksskildanir hjá honum komin inn til at siga at tykur sum fáa veiðurættindir tykur skulja brúka tey tí atialtso fiskirættindir at tykur slupa brúka tey tí vist okur ikki ynski at brúka tey frú forkvinna hví skal tykurt fáa tey tað kann sjálvandi ongantíð vera meiningin at onkur søkir um at fáa fiskiloyvi nei fáa fiskikvotur við tí endamáli at sleppa bara at selja ár um ár hetta uppskotið ger so tað at vist tú ætlar at selja tað ár um ár úti kanskar og ikki endaliga av henda tað so skalt tú enn brúka trýss prosent av tí fiskikvotuni sum tú nú hevur fungið men visti tú ætlar at selja tað endaliga beinanvegin so er ikki neyðugt at brúka trýss prosent tú pjøvist einki at brúka har sigur tú fyrsta januar ella fyrsta í januar eg havi fingið tá kvotuni ger vanur at fáa og nú havi eg avgjørt ati eg haldi eg tími ikki ati fiska tað sjálvur tíbetur hevur løgtingið akkurát valt at leingja hesi rættindini í tólv ár afturat ella í tólv ár øllum førðum so fær mann at rokna upp á hvussu nógv hevur tað virði fyri onkran og so verður tað bjóðað út har sum hesin her privati vinnurekandi veljir at selja tey til onkran annan privat vinnurekandi altso sum allir føroyingar eiga hevði kanska verið men tað er eisini ein fínur máti at sleppa burtur úr úr vinnuni aftur visti mann ikki hevur ynskir atvera har mentaðer eingin ivi um hetta ger seg hetta her ger so tað at tað er betri møguleikar at sleppa burtur úr vinnuni læktari og tað ger so tað at onnur sum kanska vilja hava meiraburðardyggan ella meira betri rakstur ið tað vinnuna sum teir eru í kunna leggja nøkur loyvi saman ella nøkur fiskirættindur saman her eru so øll frher eru so nóg undantøk up til trýss prosent reglirna har sum mann sigur í serligum førum eg trúgvi at tað er tað verðu víst á at vissu kvoturnar eru lítlar smábýttar at eg kanska ikki gevur meining at fara út eftir teimum tað er eisini skilagott sjálvandi er tað tað har sum mann kannfar tað betíðir í at mann kann seta hvørt ár har haldi tað er skilagott at landsstýrismaðurin kanska komg segði at vit hesar kvoturnar eru so lítlar og so smábýttar eg veit ikki hvat er eru fyri nakrar altso hvør tað sum hevur at so skuldi kanska landsstýrismaðurin fungið tey sum hava hana at sloppa sær av eftur endaliga soleiðis at tað veruliga gav meining at fara at eg gava meining at fara eftir hesum kvotunum men t hetta snýr seg um at gera tað lættari at leggja gloyvur saman at tað snýr seg um at gera raksturin betur lønarin hjá teimum sum tíma vera í vinnuni og fiskabotnfisk og og tað er í í botnum grund tað eg haldi at landstýrsmann skuldi roynt at ið sær bar til at stóðga hesari her søluni sum eru ár um ár tað er nú man valt at gera tað sum hann hevur gjørt at at tað bleiv at tey sum vildi hava fatur á fiskilívum í fiskikvotum at teg slappi at slappi framat teimum okur hava sæð nú tað blivu givið nokkso nógvir dagar til føroyabanka við góðum úrslitum sum so frægt sum eg havi hoyrt ja prátað við nøkurella øllum førum tveir bátar vera úti góðan fiskiskap góða góða inntøku har hevur veruliga verið nógvir dagar harpeint sum eru givnur til føroyabankan sum er blivin seldur eg veit ikki um tað er endamálið í longdini nú hevur landstýrismaðurin ikki so øgiliga góða ella nógva tíð í øllum førum í hesum umfarinum at gera nakað við tað men men har haldi eg mann burdi eitt so eyksklosivt produkt sum toskur a føroyabanka tað vara fína fiskiskap sum eg skilji góða góða also góða sølu eisini at tær sum skulu fáa dagarnar vilja sleppa út at royna eftir tí toskinum tað tað haldi eg at tað er so mikið eygsplosivt at mann skal ikki sleppa at selja dagarnar áðrenn um ár vistimann fetur aftur sjálvandi a tí nú eri eg ár givnir nókk so nógvir dagar tað er gott tað tað sum sagt eg eri eg taki undir við landsstýrismanninum at hann hevur loyvt at bátarr sloppin út at fiska á føroyabanka meira enn teir gjørdu áðrenn nakað sum kanska ikki hevur nakað við hetta uppskotið at gera sum eg havi eftirlýst oftani her frá røðararpallinum og og eg havi eftirlýst tað eisini við landsstýrismanninum bæði hesum undanfarna tað var kanska landsstýrismenninir í fiskivinnumálnum legði eitt sindur meira fyri dagin at royndi ikki bara at leggja alt upp til vinnuna tað er sjávandi gott at mann hevur sostórt áligt á vinnuni at mann leggur upp til at tað at at at mann roynir at virka serliga eisini uppisjóvar fisk til mattuna í so tekur uppsjóvarfisk yvirhøvur hvørki sildur til makrel so eru eingi krøv fyri altso eingin prosentsassur sigur hesin partuin skal helst landast til mattuna okur vita av at okur vita av at tað sjálvandi ber tr ikki til altso okur vilta av at tað kemur inn kvaliteturin er so miki vánaligur men beint nú fær stóð fara stórar nøgdir til ídna sum væl kundi verður brúktur til av sild til makna sum eg skilji tað sum eg hai práta við men tað er nakað men tað ikki bara tað eisini bara tá mann leggur upp til at mann leggur upp til eisini í botnfiski at landstýrismaðri fiskinamálur ynskir ella vil virka fyri at sømdirnar verða so mikið góðar at mann kann virka nógv meira til matnar í føroyum og at mann meir virkar botnfisk nógv betur enn man ger her tí hyggingur bara til íslands serliga har er ein øgiligani ter rigus nógv nógv meira framkomnur enn enn enn føroyingar í botnivisku tí at eg har hava teir si ing reggulu at vissi tað verður feri runt av landinum altso heili fisk á landinum so er u revsaður kvotu so er tú revsaðu í kvoti eg einaferð ta uppskot her ella javnaðarflokkurin hvði einafar uppskot her á tingi sum segði at vissu fiskur fóru óvirkaður á landinum í føroyum so skuldi t betala tvær krónur fyri í kilo og tað vóru tey sum vóru róptu allar harðast ímóti tí tað vórug nøkur feløg man kann kalla tað flakavirki sum hava eina telefon í hondini sum ringja á landingarmiðstøðurnar keypa fiskin og flyta beint forbý flakakvinnuna og flakamanninum sum stendur og bíðari eftir fiskinum forbý flytr handil kina til polend har sum fólk sum fáa eina øgiliga lága løn skulu arbeiða fiskim har sum tað ikki r fræls fakfeløg skulu arbeiða hann tað haldi eg ikki er rætt eg haldi og skul at royna at halda fiskivitan í føroyum í allarallarmestan mun og ikki bara bara kann mann siga lata vinnunar gera akkurát sum hon hevur hug til okur kunna royna sum frægat saman við teimum at gera soleiðis at hvussu fer fáa allir føroyingar nógv mest burturúr at virka tann føroyska fiskin sum allir føroyingar eiga

gesæja takk fyri frú forkvina hetta er eitt mál frá landstýrsmanninum í fiskivinnumálum ein løgtslógum broyting í løgslóg um sjálfeingi og sum undanfarnir framsøðufólk hava greitt frá eisini so snýr tað seg her um nakrar tillagingar í samband við millu annað brúksskyldina og í granna eitt um at leingja loyvini hjá bólki fimm meini eg tað var eitt ár fram tað vil eg siga hjáhjá øllum ókey tað gjá øllum eg orsaka so havi eg ikki for kert ja tað er so tað sum hetta her uppskotið sigur tað sum eg haldi e er er gott í í uppskotinum tað e tað at mann eg haldi at mann mnn mann kann siga tað at mann ger brúkskildina meira einfaldað eg haldi tað er skilagott at mann er farin inn og gjørt nakrar tillagingar brúkskildini tí tað hevur verið kanska tað at mann mann hevur havt hana strammariðenna her í dag tað hevur kanska ikki altíð verið so so so so so so so gott men tað haldi eg at mann nú fer inn og sigur tað at mann mann ger nakrar tilleingar í mun til ta upskotislága borðini í fjør sum sum eisini løgtingið bað um tað haldi eg er ordiliga gott trýss prosent reglan hon komi inn sum okur vita tí at mann vildi fyribyrgja at mann ikki lá g handlaða loyvir uttan at hava brúkt rættindini so var júg krav að tað at mann skuldi havt brúkt minst trýss prosent fyri ati kundi handla hesi her hesi tingini víðari og tað haldi eg at eri eg skilagott at mann sigur nú at vistihan ikk hevur jørt í tvey ár jami so fellar rættindinni aftur til landið og tá tað snýr seg um um fiskiloyvini so er tað soleiðis at mann sigur tað jam vist tey ikki hava verið brúkt í trý ár ja so flla tey aftur til landið so at tað er í hvussuse ein greiðr tal haldi eg í sambandi við við við tannm partin her so hevur mann gjørt eina tillegingar sum eg hali i odiliga góð sum eg haldi er skilagóð sum eisini jakuvestekort nevnd samband við táið ið mann hevur kvotur ella rættindur har kvoturnar eru smábýttar tað siga tað at tað ikki loysir seg hjá einum fiskiferði at fara avt tað langa leið at veiða sumtiles føroyum til slamis capp sigeg vísti j um mann hevur sæð eisin her at mnn hevur havt nøkrum fá hundrað tons og sær sklta seks sjey átta bátar eftir teimum fái tónsunum so evur mann her sagt tað at mann kann undantaka hesi her rættindini og skipini fyri hesi brúkskildukravi tí at mann metir tað skilagott eisini búskaparliga fyri fyri fyri fyri bólkin at ein ella kanska báði tveir bsemjast um tað at teir fara yvir at fiska hesum rættindini sum eru har í staðin fyri allir fara og so finnurmann sínámillum útav hvussu mann samstarvar um tað tað haldi er gott og tað er haldi eg neyðugt at mann hevur smidligheitirnar eisini skipanini sum ger tað atiat hetta her skal bera til túrur ikki verðið soleiðis áður so tar vil taka landsýrsmannin fyri at hann hevur gjørt tí at tað má vera soleiðis at vinnan má kunna hava tann fleksibiliteturin sum skal til fyri at hon skynsamt kann dríva sítt virksemi og og fáa nógvar burturúr tí heisum tað er heilt klárt ha tað er soleiðis at e uppsjóvar fiskasløg hava so vítt eg minnist tað onkantíð verið umfataði av av brokskifti eghaldi ikki tað hava verið tað tað kann ansursmaðn kasta rætta meg eg meini ikk tað havi verið tað og tað eru heldur ikki í hesum her uppskotin her tal saman við smábátum og eisini har felags skoti er tað er eisini undantikið eg haldi sjálvur hetta er eitt skilagott uppskot sum ligur á borðinum og eg skal ikki fara so nógv meira inn í deteljirnar her eg haldi tær sum havi verið áðr enni meg hava greitt væl frá tí men okur fara at geva te eina góða viðgerð í vinnunevndini og viðgjørdar málið og hava te neyðugu inkallingarnar sum okur plagar at hava so eg vil takka lanstýrsmann fyriat upskoti g koma í borðið takk fyri frú forkvina
ja takk næstur at røða er høgni hoydal
hetta uppskotið snýr seg um eina leinging og á pappírinum um eina brúksskyldu og fyri at byrja beintú tí tað snýr seg um so er tað mest áhugaverda í hesum uppskotinum tað sum ikki stendur hmeðan tað sum stendur er kanska ikki so áhugavert ela eg hvussu ikki so greitt sum undanfarni røðari vildi vera við og eg fari næstan at vága mær at siga eg skal ansa hvat siga at tey flestu vita hvat eg hugsi um um fiskivinnupolitikkin og lógina sum hon hevur verið í undir hesum samgonguni sum var og ein yvirskrift til hetta uppskotið kundi verið tað ævinliga gonguverkið tí at hetta uppskotið hóast tað í viðmerkingunum og í útlenginu sigst snúgva seg um brúkskildi bara hjá heimaflotanina hjá einum parti av heimaflotanum so er tað mest áhugaverdir við hesum uppskotunum og eisini tí sum stóðu í lógini frammanundan og tær royndirnar sum undanfarni landstýrismaður royndi at gera tað er at hetta snýr seg ikki um ta tilfeingi tann fiskin sum í dag er tað virðismesta tilsamans í okkara samlaða fiskiríkidømi tað vil siga at tað snýr seg ikki um uppsjóvarfiskasløgini norðasild makrel og svartkjafti so vis vit lesa lógaruppskotið við teimum brillunum so sigur hetta lógaruppskotið at í allar ævir so leingi sum landsrið eisini ætlar at leinga hesi her árini í allar ævir kann eini eitt reiðarí ein persónur ella løgfrøðilig persónur sum hevur fingið tillutað kvotur til uppistjóðar fiskin okkara nýggja tilfeingi sum koma inn sum er tillutað eftir tilvildarligum politiskum metingum hann kann liggja á sofuni og selja sínar kvotur út í ævinleikan og tað er tí eg kann rópa tæg fyri tað ævinliga gonguverkið og tað fynst eingin grundgeving fyri hví tað er so eitt er tað at tað er so ella samgongan her samtykta er so men tá mugu vit eisini spyrja hví er hví skal so stórur ójavni vera hví skal so stórur ójavnir vera í at reka vinnu í føroyum eisini sjálvt undir fólkaflangspolitikkinum at heimaflotan altso allir bólkar ir heimaflotanm tar sólar djúpanssólar línuskip og stórútróðrarbátar og bólkarnar í bólki fimm teir skuld vra inteir skuldu vera undirlagdir sera harðar treytir fyri hetta sum hevur rópt at rópt at avhenda taðvil sia reglan er at tú kann avhenda fyri eitt ár í senn ella endaliga og brúksskyldan sum jú eisini var bulurin í undanfarna samgonguuppskotinum nevni at sum skuldi tyggja tað at tú ikki at tú ikki selur tað tú ikki eigur tað vil siga at brúka at ho ikki fellra aftur til landið tað verður nú bara gjørt til í veruleikanum ein tileggjan til at selja so tað er næsta yvirskriftin í hesum upskotinum hetta her er eitt uppskot sum skal snúgva seg um at fáa selt mest møguligt og eisini serliga endaliga í heimaflotan tað mugu vit kunna stáa fast út frá uppskotinum og viðmerkingum tað triðja eg fari at nevna tað er føroyabankin og nú tá eg havi landstýrsmannin her eg havi ikki fylgt upp sum eg ætlaði við eg hevði ein fyrispurning til hann um henda fiskiskapin á føroyabanka har mann ásetti nakrar dagar til haldi vis eg ikki minnist heilt skeivt hundrað og áttaogtrýss dagar til bólk trý altso línuskipini og hundrað og áttaogtrýss dagar til bólk fýra su tóra útróðrarbátarnar meðan bátarnarbólki fimm varðveitti síðnar dagar sum nú eisini kundu brúkast í línu tað var við snelli áðrenn og hetta kuli vera ein royndarskipan men tann royndarskipan hon er altso blivin til tað at ein øøliga stórur partur eg veit ikiu n ætlar hava gjørt tað men eg veit tat nakur hava gjørt tað at hvør bátur ella hvørt loyvi í hesum ymisu bólkunum hevur fingið tíð til at ávís tala á fiskidøgumi hal tar var átta og teir verða so sendur víðari til hinar er tað veruliga tað sum føroyabankin at ann tann royndar fiskiskapinum av føroya banka tann vinnuligi royndarfiskiskapin sum skuldu skipast nú verður gjørdir til at spekula tións skal mann siga spiglatiónsmarkn á ein basar tað er tað sum er hent og tað var teir sum veriliga tríva tað og tí betriat hava summi gjørt tað gott teir verða noyddir at keypa sær hasar dagarnar frá øðrum og tað verður framvegis loyvst her og vistu eg legsi uppskotið rætt sum lanstýrs maður lagt fram at mnn knn ikki avenna teir endaliga men mann kann gera taðfyri eitt ár í senn tað vog siga aftur her tað ævinliga gonguverkið tú kanst seljaog selja g selja men heimaflotani verður so avmarkaður elta øllum t døma við tí gomlu trýss prosent regluni sum einaferð eisini var tretivu prosent at hevur tú ikki brúkt tretivuprosent av teimum tillutau døgunum og heimaflottan hevur jú mest dagar og tað e eisini dagar á svalbord jamen so fellur fiskiloyvi aftur til landið men so koma eitt undantøki sað so ikki fyri tey stóru fiskasløgini tá fjórða vit kunnu taka fram her tað sigi tað mesta áhugaverda í uppskotunm kanska ikki tað sum stendur her um tað sum ikki stendur har tað er lat okkum so seta fyri at tað veruliga var endamálið við uppskotunum at tað avmarkað keypiosølu tað er tað jú ikki hetta eggjaði jú meira bara til meira keypassølu men vist tað var tað so vildi tað merkt at í teimum bólkunum har hetta hetta hendir at dagar og kvotuskifti hendir ela visti kvoturna vóru við eisini so høvdu nøkur fiskirættindini fallað aftur til landið tað var tað sum varð ætlanin há undanfarna samgongu tað sum tú ikki brúkar tú eigur ú ikki at a her il nakað til leiðar so detta aftur landið so at onnur kunnu brúka tað hvat skal so gerast um nú nakað skuldifallið aftur landið hvat skal gerast við tað hvat skulu gerast við tey loyvini har verður sagt í viðmerkingunum at tær st eg skilji tað rætt um landsýrsmaðrin má rætta meg at tað skal kunna gevast til royndarfiskiskap og vinnuligar royndir verkætlanini

soleiði stendu tað í viðmerking vissi eghavi lisið tað rætt men landsýrsmaðuinkann rætta meg og nú mugu vit eisin hara hugsa um alla sa skipanina sum eftir mínum tykki ogtað er mínu høvuðsniðurstøðu at skipanin er jú fullkomiliga undirminnera vil tað sum merkja tað at ein landstýrsmaður aftur eins og undanfarni landsstýrismaður í fiskimannim gjørdist skal siga og siga ókey tú kann fáa hesar dagarnar skal tað vera í sama bólki kann tað økji um veiðutrýsti o tay einstaka bólkinum verður kappingin atso htta tað hevur ongar reglulug fyri hvat ið hendir við hesum sum fellur aftur minsta lagi um nú nakað skuldi falliðí atr landið sum eg rokni ikkiseki við hendur her tí hetta uppskotið ger tað at sjálvandi fer ein og hvør at selja heldur henn at lata fafara aftur tí landið men skuldi tað hent og tað stendur í lógini hvat skal so gerast við tað hvør skal koma framat í skal tað ætlar vera ein meting hjá einumlandstýrismanni ella skulu føroyingar úr sumba heimasand til viðareiðis kunna bjóða seg fram at brúka tað hvat ætlar mann at gera við tað tað er heldur ikki gjøgnumhugsað so tískil harra formaður og eg veit gott at fólk troyttast av at eg at eg havi hesa niðurstøðuna men eg haldi hon r verið rættari rættari eisini við tí sum á papappírinum stendur vit kundu akkurát sama og eg meini tað veruliga við tí fiskivinpolitikki sum henda samgongan roynir at selja selja sæm eina sycesøgu er bara tað hent at alt sum undanfarna samgongan royndi at koyra inn er rulla aftur og at meginpartin av øllum fiskiríkisdømi er givi til nøkur fá reiðarí sum kunu keypa øll hini reiðaríini upp og lógin sum eina langa søgu helt fá lógini og vinjuligan fiskiskap som snúði seg um um bólkar og rættini hjá teimum sum vóru í skipanini hon er fullkomilig at undirmindera ein ørgrynn av aktørum í skipanini haldi eg hava verið fyri stórum og øgiligum mismuni og lógin sjálv sum nú aftur opperera bæði við fiskiloyvum og veiðuloyvum og tað er ymiskt fyri veiðiloivur og fiskiloyvir er gjørd til eitt endamál og tað er at tað í veruleikanum er ein landsstýrismaðurin við síniri fyrisiting og tekr allar avgerðirnar so í roynd og veru kundi landsstýrismaðurin visti mann var púra ærligur o eg skalikki lagta hesum lanstýrismannin fyri alt tað sum er hent visti hanvar púra ærligur so kundi mann akkurát saman havt hesa lógina í tveimum greinum har tað stóð at landsstýrismaðurin ger sum mann heldur vera best og grein tvey altso tvær greinar ta skuldi ið fyrstu grein og grein tvey skuldu staðið hendan lógin fara gildi dagin eftir honum samtykt og verðir galdandi í allar æðir tað er í veruleikanum har vit enda í føroyskum fiskivinpolitikki so mong vórðu orðini frú forkvina
ja takk her var ein viðmerking edva ja
komstæn gjørt so væl takk fyri frá forkvinnuna tað koma ofta nakrar hugleiðingar tá mann lurtar eftir røðaran á tingstrøðarpalli og tað var bara eitt sum eg kundi koma og hugsa um tá ið tá ið formarin í tjóðveldi høgni heital tosar um tað æviliga gonguveldið og tað má vera fullveldið hjá tjóðveldi við so nakað kann tosaðust um tí at vera æviliga gonguveld sum má tað vera tað at tjóðveldið hugsar um ein ein dag at taka fullveldið og tá mann so kemur til innarfiskvinnu so eri eg ofta eitt sindur glað um at nøkur ting ikki henda kanska so ógvusliga sum sum eitt nú tjóðveldið ofta hevur ynskt tí tað hevur ofta verið øgiliga ógvuslig niðurskurðað døgum til dømis sum kanska er blivin steðgaðir tí at kanska kanska ein persónur í tjóðveldi hevur líka sum bremsað á og tað hevur kanska verið innan frá sama bólkin sum hann nú harmast nógvum og tað er ein farin tíma um at hyggja frameftir men tað er ikki altíð gott at tað hendir so eksiligt men tað var líka tær trystningurnar vit avvega gongulagnum ella gongu verkinum so komi eg at hugsa um
ja takk høgni
hoydal gersovælja frú forkvinna um tað var tað ævuliga gongulagi so hevði e g meira skilt at egva jakobsen gjørdi gjøldur burtur úr tjóðveldinum man kann g altíð ivast mnn kann oltí ivast í gongulagnum men ja tað ævuliga gonguverkið átti ikki at verið í at geva at geva ognina hjá foroya fólk út til handils sum hettaher uppskotið ger ella sum fiskipolitikkurin ger men ta liga gonguverkið er júst tað at taka fullveldið tí tá í teirri løtu vit eisini formliga taka fullveldið og tað verður skjótt vónandi so er tað eisini eitt avulig gonguverk vit skulu hvønn evi einasta dag berjast fyri at hava fólkaræði og ognirnar í hesum landinum hjá tí fólkinum sum her býr so edva jakobsen eg takki fyri viðmerkingina tað er netug tað tað skal vera tað tað skal nettu vera eitt ævinligtgonguverk út fyrat hugsjónini um at sjálvandi skal tað fólkið sum her býr eiga allan rætt til valdu ognir í landinum og tað skal vera møguligt hjá okkara eftirkomarun eisini at kunna vinna burtur úr landsins tilfeingi tað átti at verið tað avliga gonguverkið hetta æviliga gonguverkið sum eg havi viðgjørt her í dag tað snýr seg um at nøkur heilt heilt fá reiðarí sum hava fingið eitt nýtt tilfeingi inn sum átti at verið atkomiligt hjá nógv fleiri nú kunnu keypa øll onnur upp og skuldu sita við við øllum valdunum og við øllum landsins ognunum ikki bara í fiskivinnuni men att so ræðliga nógvum øðrum økjum
mnt at virðið er so stórt jatað ber á síðgju til takk fyri næstur at røða er árni skoli
haldi eg man kann siga tvey høvuðsendamál við at leggja hetta fram sjálvandi hetta bleiv álagt landsstýrismannin at taka upp aftur á viðgerð av nýggjum og tað hevur hann so gjørt og hetta er so resultatið av tí arbeiðinum sum hevur tað tað er sjálvandi tann fyrsta orsøkin men síðan er tað tað at vit vilja gjarna tryggja at øll rættindi til veiðu í føroyum verða gagnnýtt vit vilja øgiliga gjarna at alt kemur til høldar sum vit eiga av loyvumtí øgiliga oftani so eretað loyvir sum vit hava keypt okkum til taðlsiga vit hava forhandlað tey við onnur lond og vit hava faktiskt brúkt av okkara tilfeingi fyri at keypa okkum til tey rættindini og tí ynskja vit at øll rættindi í okkara skipan verða gagnnýtt

hintingi sum vit hava lagt dent í dent á tá i vit nú hava viðgjørthetta her er at sum verandi lóg er skrivað so er ein brúksskilda inni í lógini og um vit einki gera um vit ikki gera nakra broyting so fær tann brúkskildan gildi frá fyrsta januar komandi ár og tann brúkskildan er bæði eftir tykkunum hjá løgtinginum og eftir num hjá vinnuni bæði trupul torskild og torfør at umsita og í nógvum førum eisini verður hildin at vera nógv for strang nógv for strømm øh so hittpoangi sum vit hava roynt at arbeitt við ella í sambandi hava gjørt hesar reglarnar er at vit gera eina lynking av teimum ásetingunum sum nú standa í lógini tað betýðir ikki at vinnan fer at uppliva tað sum eina lynking tí tá ið hetta kemur í gildi og fær virkna so verður tað fyrstu ferð at brúkskildu reglar fáa virknað í tað var undir seinasta lóg eisini ein brúkskylda inni í lógini men tann brúkskildan fekk ongantíð virknað hon bleiv skubbað og tá ið so hendan lógin sum nú er í gildi kom í gildi so blivi sovitt eg veit er tað blivin skubbað tvær ferðirnar tann ið gildiskoman sum skuldi verða av brúksskildini tað er so ikki ambitiónin nú ambitiónin er at brúkskildi datoy statvek verður tað sama og harvið kemur tað í gildi og tað verður tí fyrstu ferð at vinnan møtir tí at brúkskildan fær virknað so so vinnan fer ikki at uppliva tað sum um at tað er ein ein lynking men tað er ein faktiskt vesilig linking om muntil ta lóggávuna sum nú er

nummar eitt er tað at loyvistíðin verður longd við einum ári og tað er nakað sum lógin sigur at at landsstýrismaðurin skal koma í tingi við á hvørjum ári og tí er tað við í hesum uppskotinum trýss prosent reglan sum í dag stendur í lógini hon hevur hon er orðaljóðið er soleiðis at hon er galdandi bæði fyri eitt ára avhending og fyri endaliga avhending tað vil siga at er tað onkur sum ikki hevur brúkt trýss prosent so er tað eftir verandi lóg soleiðis at hann kann ikki ein gongd avhenda tað endaliga so so tað er ein øgilig binding og øgilig stívheit í tí systeminum sum er ella tí lógini sum er nú og tað leggur hetta uppskotið upp til at trýss prosent reglan bara verðurð galdandi fyri eitt ár tað vil siga at um tú eigur rættindini rættindi sum tú ikki hevur brúkt síðsta ár til dømis so er tað statvek verður tað statvekkt møguligt at avhenda endaliga tavilsi at tú kanst altíð avhenda tíni rættindi endaliga meðan trýss prosent reglan statvekk skal gera tað at tað ikki ber til at avhenda ár um ár so so tað er tað so er tað tann generella brúkskildan sum er deild í veiðuloyvi er galdandi ella vissu eitt veiðuloyvi ikki verður brúkt í tvey ár so verður tað soleiðis at ella so er tað soleiðis at so fellir tað veiðuloyvið aftur til landið og øll tey fiskirættindini ella fiskiloyvir sum so liggja á tí veiðuloyvinum fella so við aftur til landið meðan hin parturin sum ert fiskiloyvi hann hann verður gjørdur til trý ár tað vil siga at hevur tú eitt fiskiloyvi øll næstan øll skip í føroyum næstan allir aktørar í føroyum hava meir enn eitt fiskiloyv summir bátar hava heilt nógv fiskiloyvir tað tatað eru tíggjundavís av fiskiloyvum sum teir hava so verður tað soleiðis at fiskiloyvi sum ikki er brúkt í trý ár fellur aftur til landið men tað er eisini soleiðis at vissi eitt fiskifar eitt eitt far bara hevur eitt fiskiloyvi og tað fiskiloyvi so fellur aftur til landið so fellir veiðuloyvið eisini tí tað r ikki loyvt at hava eftir lógini at hava eitt tømt veiðuloyvi so so hasi bæði spæla eitt

tretivuprosent reglan sum er í lógini í dag hon fellur burtur tað vil siga at reglan sum sum í dag er sum verður mett av teimum sum skulu umsita lógina at vera øgiliga torført og ring at skula umsita tað er vørn hon hon verður simplten tikin út úr úr tí lógini sum nú er og tað eigur og tað halda vit ger at lógin verður betýðiligt lættari at umsita

so hevur onkur av undanfarnu røðarum verið inni á hesum undantøkunum sum er tað at tað kemur ein regla inn um at landsstýrismaðurin kann gera undantak fyri trýssprosent regluni í ávísum førum tað er orsøkin til tað er til dømis irmingarhavið har sum vit hava havt eina kongafiskakvodu men har sum vit nú og kanska tey síðstu árini hava havt eina heilt lítla kongafiskakvodu ti iki eiun gong loystið hjá einum báti at fara eftir tí øso so kann landsstýrismaðurin seta tað úr gild ta trýss prosent regluna úr gildi soleiðis at tá ið tað kemur fyri seg aftur so er tað ikki soleiðis at teir sum hava havt rættindini hava mist tey og og tað haldi eg gott at vit fáa tann fleksibilitetin inn í lógina tí at tað er óheldigt at ein stór ógvuslig broyting av einum heinum fiskiskapi skal føra til at teir aktørarnir sum hava verið har missa øll síni rættindu upp á hina síðuna so er tað undantakið ikki galdandi visi tað er soleiðis at tað er ein normal tilstandir men har eru smáir aktørar inni sum sum ikki hava nóg stór rættindi til at tað loysi at fara eftir teimum tá tá er hetta undantakið ikki er galdandi og og landsstýrismaðurin kann ikki gera nakað undantak fyri tað heldur tað er skrivað inn í tær viðmerkingar sum fylgja við lógini at tá er tað tað er bara galdandi fyri heila fiskiskapir har sum broytingar eru jú eg skuli kalla tað tíðaravmarkaða ella at tað hendir nakað serligt á einari tíð sum ger at at tað er neyðugt at seta t trýss prosent reglurnar úr gildi

eg haldi at jóandahl øvar inni á tí her og segði aton fegnaðist um tað at tað at hesar reglarnir koma og at mann hevi gjørt hesar reglarnar gera at alt hetta kompleksið ella alt hetta økið blívur einfaldari og og tað er tað er gagnligt fyri alla skipanina og tað taki eg undir við honum í eg haldi at at tað tlar tænir allari skipanini at tað blívur einfaldari at hava við at gera

eisini um at bjarni hammer faktiskt skilir tað sum sum hetta lógið leggur upp til hann hevði so nøkur nakrar viðmerkingar um hetta undantakið men eg haldi at eg havi svarað svar upp á tað

ja eg haldi ikki tað var so nógv annað sum eg hevði at siga so eg haldi formaðurin takk fyri
ja takk tað eru viðmerkingar fyrst jóhannes joens
gersuvæl takfvyrhar formaður eg bað ein generellan spurning til landsýrsmannin e nú tá mann roynir eftir sild o uppsjóskipini roynar eftir sild so so er tað soleiðis at tá ci minkar sum tað nokk fer at gera nú frameftir so so minkar tað fiskið o summarreiðaríum og summi skipum og ikki hjá øðrum skipum eg la bara at spyrja hví man hevur gjørt tað upp á tann mátan át mann ikki hevur gjørt somu treytir fyri øll takk fyri
ja á
skóli gersuvæl takk fyri spurningin johannes joensen øja tað er soleiðis at tað er ein grensað inni tá ið tað kemur til sild og tann grensan eitur fimmogfýrs túsund tons og frá fimmogfýrs túsund tonsum upp til sirka tveyoghálvfems túsund tons í kvotu altso við heildarkvotu so fella tey sjey túsund tonsini til tey sum fingu nøkur ávís rættindi og og tað er soleiðis at vit halda halda stýr á hvar rættindir koma frá so tey sum hava fingið rættindi út frá einum ávísum lógarverki tey missa tey eisini út frá tí ávísa lógarverkinum tað vil siga at tey sum hava fingið tey rættindini tillutaði sum eru ímillum fimmogfýrs túsund og sirka tveyoghálvfems túsund tons av sild tey missa eisini tey sjey túsund tonsini fyrst áðrenn nakar annar missir tá ið kvotan fernir um tað so tað er rætt
ja og so er tað edvard
jacobsen gersuvæl í sambandivið hesum málnum sum liggur í sambandi við brúkskildu hvussu verið tað visti nú tað eru forfá rættindir at fara eftir og mann býtur um kanska millum visti mann hevur for lítið í grønlandi til mann hevur for lítð aðrastaðni mann bítur um og tað kanska eitur og hálvtrýssoghálvtrýss so hevur tú ikki brúkt hað tær trýss prtrýss prosentir men bara hálvtrýss er tað so soleiðis at so vildi tú verið raffaður til árið eftir at tú ikki hevur lova at at gera nakrar umbýti tá tí tú ikki rokki trýss prosent regluna ella kemur mann tá undir tað undantakið sum lansstýrismaðurin situr við tað kundi kanska verið sindur greiðari í lógini tá ið tað er umbýtið soleiðis at tað ikki gevur monnum og kvinnum tey sum virka á økinum møguleika fyri at býta um og fáa sum best burturúr að er líkahasum har spurningurin sum eg vil seta
takk fyri ra formaður ja
so er tað ádnýt skolaðið gerst øll ja tað er soleiðis at skip kunnu býta um men vissu eitt ein aktørur ikki hevur brúkt trýss prosent av sínum egnu rættindum so vil hann árið eftir ikki kunna býta um vinargrannan so kann hann ikki avhenda fyri eitt ár so so tað er púra rætt skilt at trýss prosent reglan vil fanga onkran í hasum men aktørar kunnu altíð vist tað eru eitt lønist av lítilum nøgdum av flemmingskap og ímóti einum lítlari nøgdu grønlandi teir kunnu altíð avhenda endaligt tað vil siga at teir høvdu kunnu avhenda endaligt í sínum millum men tað er rætt at trýss prosens reglan fer at gera at tað ber ikki til til dømis at býta helvtina hjá sær um við onkran annan tí so hevur mann árið eftir ikki brúkt meira enn helvtina ella mann ikki brúkt trýss prosent og tí vil mann ikki kunna gera tað aftur árið eftir
ja takk fyri tað vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda og hetta málið verður beint í vinnunevndina ja so er tað soleiðis at løgmaður sambært grein einoghálvtrýss stykki tríð hevur biðið um orðið tað stendur í í hesi greinini grein einoghálvtrýss stykki trý í tingskipanini um so er at løgmaður uttan um skránna ætlar at geva løgtinginum serliga fráboðan verður sagt formanninum frá formaðurin gevur løgmanni orðið beinanvegin ella seinni á samanhund og eg fari at geva løgmannim orðið beinanvegin
ger so væl ja takk harra formaður tað er hervið kann mann siga at eg havi biðið um orðið sambært tingskipanina grein einoghálvtrýss trý sum er ein serlig fráboðan frá løgmanni og fyrsta av øllum má eg siga at eg havi gjørliga umhugsað hesa støðuna og út frá eini heildarmeting komin til ta niðurstøðu at tá ið mansigur parlamentariska grundarlagið ikki til staðar longur undir verandi samgongu og tað heldur ikki tykist sum um at tað er uppakningu til at hava eina skilagóða samanseting til at stuðla upp undir at ein samgonga kann halda áfram so havi eg útfrá ein heildarmeting gjørt av at útskriva væl til at vera hósdagin áttanda desembur tvey túsund og tveyogtjúgu samstundis vil nýta høvið til at takka fyri ta góða samstarvið sum hevur verið bæði í samgonguni í landsstýrinum eisini við andstøðuna í fleiri málum og eg vóni at vit hesum høga tingi framhaldandi eisini aftaná eitt komandi løgtingsval koma at halda áfram við góðum siðiligum orðaskifti og orðadráttum okkara øll ímillum tí vit hava øll eitt endamál óðansæð hvørjum politiskan litman hevur hvat fyri menniskjafatanin mann hevur ella hvat fyri hálningar mann annars hevur til ymisk viðurskiftir so ivist í onga løtu í at vit øll sum sita hesum høga tingi og royna stjórna á landinum hava eitt endamál og tað er tað at vit skulu hava heimsins besta samfelag at liva og virka í so tagk tit øll somul og vónandi fara vit øll at fáa eittgott og sigiligtmann sigur kjak ta komandi tíðina men evverið sagt at løgtingsval er útskrovat til at vera hósdagin áttanda desembur tvey túsund og tveyogtjúgueaá
tað er soleiðis at tá ið væl er útskrivað so er siðvenja at alt tingarbeiðið steðgar tað er eitt mál eftir á skránni í dag tað varðr so tikið av skránni og so er spurningurin tað verður ikki nakar tingfundur aftur uttan tað er alneyðugt tað kann tað sjálvandi vera okkurt sum er alneyðugt at avgreiða men annars verður eingi tingfundur aftur fyrr enn val hevur verið og tað er soleiðis at hetta kom eitt sindur knappliga okkum kunnu vit siga og tað er sjálvandi sorgblítt ella veð motelt sum danskarar siga at knappliga skula enda eina

vit eru jú øll vald at at sita her og og skulu nú

fulla starvið ella vit vit verða noydd at niðurleggja tað og skula til fólk sins stór tey sum ætla sær at stilla uppaftur og tað er soleiðis at summi av okkum hava sitið leingi her sum eg havi sitið styttri tíðarskeið og sjálvur havi eg sitið her eg var fyrsturini á tingi í nítjan hundrað og níggjuogfýrs í alugust mánað tað er langt síðani hennik old situr hann hevur verið longri enn tað eg haldi at jørgun niklasen eisini var á tingi í níggjuogfýrs fyrstu ferð sum einum unglingi so tað er langt tíðarskeið og summi hava sitið styttri tað eru øgiliga stórar broytingar farnar fram í samfelagnum og vit kundu gleðast um a hetta her fantastiska men sum sagt eg skal ikki fa at halda nakrar longri talið her bara takka tingmonnum og landsstýrismonnum og og kvinnum fyri hetta samstarvið í í hesum valskeiðnum og allata tíð eg havi verið her sjálvur persónliga og sum sagt vissi tað kann vera tað er neyðugt at at onkur samtykt skal gerast so verður tingið sjálvandi kallað saman men annars verður eingi tingfundur eg fari at ynskja øllum sum stilla upp aftur og tey sum fara til val at eitt gott val og ynskja gutt signing og

okkara land og ynskja tykkum øllum føroyafólki alt tað besta so er hesin ja eg skal tað er soleiðis at tað tvey mál at leggja fram í dag og fyri eina ordalskyld fyri at leggja tey fram so eru tey hvussu ferð í skipanini og tað er eitt mál eitt uppskot til samtyktar sum er frá siri stenberg og hervørd polsdóttir um at endurskoða at og dagføra barnaverndarlógina og hitt er eitt mál frá pollareynatúgvu og tað er eitt uppskot til samtyktar um at taka av føroysku fólkatingsessurnar

tað vóru framløguna í dag so eru ikki fleiri mál til hendan fundin og sum sagt um neyðugt so verður tingið kallað saman aftur á vanligan hátt annars verður eingin syndur so er hesin fundur loðið